settur og vit fara til dagsskránna í dag tveyogtjúgunda septembur tað eru tvey mál til fyrstu viðgerð í dag tað fyrra er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um wápn við meira soleiðis stendur tað vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað khristian andreasen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi hervur polstóttir og fyri miðflokkin billjustinussen og bjarni kárasom petersen fyri framsókn fyrst fær kristian andreasen orðið ger so væl takk fyrihara formaður tað er uppskot
frá løgmansskrivstovuni ella frá løgmanni um broytingar í løgslóg um av vápnadegin og tað eru talan um haldi eg sjálvur nakrar smærri tekniskar reguleringar tað er so eisini at tað hevur verið eitt sindu ivasamt um hvussu heimildin er við í vápnalógini at krevja loyvi samban við útflutningaráum og tað er eisin tí at mann hevur broytt myndugleikaøkið millum umhvørvsstovun og politiið og ein parta av uppskotinum snýr seg um at áseta greitt í lógini at at mann hevur heimilt at krevja loyvið og saman við útflutning og tað sum tað so eisini inniber er tað at til dømis fólk sum fara av landinum í til skjótikappingar og suvíðari tey kunnu fáa útskriva eittvápna pass soleiðinar at at tey kunnu skjalprógvað at tey hava lógliga lógliga atgongd til vápnið og hava eisini loyvi til at flyta tað av landinum og tað hevur verið nakað sum skjóti saman føroya hevur víst á gjøgnum nógv ár at tað eri tørvur á greiðum reglum á hesum økinum og sjál fylgini tey sum fáa útflutnisloyvi tey skulu hava tey skulu hava galdandi vápnað prógv áðrenntey kunnu fara og ætlanin er at mann so í kunngerð skal hava reglur um vápnað pass sum fylgja es reglum soleiðisnar at føroyingar sum fara á landinum og hava vápn við sær hava lættari við at skjalprógva at tey hava lógligar atgongd til til vágnið og og at viðurskiftini eru lóglig so tað haldi eg og tað er nokk tað er nokk nakað sum í staðið í lógini fyri men sum er farið út á ymiskum norsøkum so tann reglan um at mann skal hava lógarheimild fyri at krevja útflutningsloyvi um summi at siga til vápn tað er haldi eg ein ein minni teknisk regulering sumeg haldi er púra sjálvsagd tat mann skav heimil til tað í lógini hin parturin av uppskotinum snýr seg um at løgreglan skal hava beinlis atgongd til vápna skránna og tað er jú soleiðis r at løgreglan skaljú kanna lógarbrot og og tá er tað tað kann að gott hava stóran týdning hjá løgregluna hava atgongd til vápna skránna og tað haldi eg er ein ein royn sjálvfylgja at løgreglan skalu hava tað atgongdina tað kunnu henda brotsverk hvar ta neyðugt hjá politinum at kanna hvar vápn koma frá og mær vitandi hevur løgreglan í øllum øðrum londum heimild til at krevja upplýsingar frá vápna skránni so tað haldi eisini er ein rættiliga sjálvsagdur partur at vit fáa ta lógarfest tað er nokk so viktigt at siga tað at hetta her uppskotið sigur ikki um nakað um hvussu politiið skal fáa atgongdina tað verður tað verður so ásett við nærri reglum og har skal hjá fingiligtu regluna í dátuvendarlógini yvirhaldast men generelt er tað soleiðis at almennir myndugleikar hava hava rætt til at samskifta sínámillum og hava rætt til kræva upplýsingar frá frá hvørjum øðrum treytin er bara tað at tað er ein staklig orsøk til at mann ynskir upplýsingarnar so tað y iki seinar at løgreglan bara av aalso uttan uttan neyðuva orsøk kann biða um esar atgongdina tað skal vera ein onnur rímilig orsøk til at mann biðurum upplýsingarnar til dømis at mann kannar eitt lógarbrot ella vil kanna hvar ið i hetta vopini stað var frá og tað haldi eg ikki at nakar av teimum pørtunum sum hava ummælt uppskotið hava havt nakrar viðmerkinar til datella datueftirlitið hevu iki a ilgið sagt at reglurna í dátuvendarlógini skalu yvirhaldast og tað haldi eg sjálvfylgilliti er in sjálvfylgi at tað skal tað men generelt vil eg siga tað at tað eri atgongd hjá myndugleikunm at tosa sínámillum og tað máta vera tað kan ikki tað sagna at myndugleikar innanhýsis hava generella taknaskyldu sínámillum tá ið tað snýr seg um myndugleikaviðgerð hvar ein myndugleiki hevur brúk fyri vis uplýsingum so so og tað at og politiið er jú eisini regulerað av ara lóggávu og og hvussu hendan her atgongdin verður við givin og hvørjar treytir eru galdandi tað verður eini regulera í rætargangslógini og í síðst enda hoyrir ta undir undir kontrol hjá dómsvaldinum í samband við konkretrevsimál við staðir íat politiið hevur ella hvussu politi h útvegað sær atgongd til vápna skránna heta her málið verður so viðgjørt í rættarnevndini og eg rokni við at e tað færi eina positiva viðgerð og breiða undirtøku á løgtingi takkfyiha formaður jasíðani
tað er tað næsti framsøgumaður nú er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
ja takkfyrihara formaður hata er sum sagt eini broyting til vápnalógina um útflutning og og so atgongd til vápna skránna sum hevur verið eftirlýst í í fleiri ár man kann siga tað at vápnalógin hevur havt tað hevur verið ta heur verið prátð um at broyta vápnalógina í ja alt eg kann minnast og tað hevur lítið einki verið gjørt við tað faktiskt sum í tey seinastu nógvu árini og tað er einki at snakka um tað at vápnalógin sum heild burdi verið tikin upp og vungið øllum førnum koyrt í posan og tann btann posan burdi blivað ristur eitt sindur meira enn enn enn tað er tí hon er øgiligani hon er ikki rúgvusmikil og har er lítið áv broytingum gjørt í nógv harrans ár men sambandi við heta her tað er tað hevur verið støddur ivi um tað ber til at flyta útflyta vápn og tað hevu fólk hava tey sum hava havt htar fyri neyðini kavas fungið sær myndugleika til at og loyvir til at flyta tað út men tað her veruð eitt sindur trupult tí tú verður stødur ivin um tað er lógarheimild í sálvarlógini um at gera tað tað sum serliga verður hugsað um tað r tað at tá mann hugsar um útflutning í føroyum hava okur sera góðar skjúttar sum hava vunnið kappingar allastaðnis okur hoyra oyggjarleikunum ter haldi eg tey vinna næstan hvørt ár tá er tað umráðandi at tú ikki hevur ein trupulleika við at fara til kappingar sum eru uttan fyri føroyar tí at ikki tú fer títt egna vápn við tað er øgiliga umráðandi at tú hevur títt egna vápn tá i te fer út og tað er eisini umráðandi at tað ikki er so trupult at fáa hesi loyvini til vega tí at tað kann taka so fokus frá tí sum tú veruliga skal brúka fokusið á og tað er til nemliga at skjóta til máls tað verðr eisini nevnt at tað átti eisini at verið gevið loyvi til at flutta út til vistu tú skal út at veiða mann hoyrir ov nógv fólk sum fara sum hava heta her jakt tegni uttanlanda danmark hava fleiri tey hava eisini nógv við svøríki men so skulu tey tillondini til at veiða men trupulleikin er ati tey fáa oftani ikki sítt egna vápni við og so fara tey niður har sum tey koma frá og lána eitt vápn á tí staðnum og altíð tá mann er vanur at veiða og vanur at hava vápn og at viðfara s tí so er tað altíð tað tryggasta at hava sítt egna og har skal mann eisini bara undirstrika at faktiskt er ta trygg leikin sum er umráðandi í hesum førunum har

tað verður lagt upp eisini fór at skjótufelag leggja serliga upp eisini at mann skal ryna fáa sær eitt vápnað pass akkurát sum mann hevur eu sum er mara umfatandi og har sum loyvistíðin eisini er nokk longri galdandi til dømis eitt ár ella tvey ár so tú ikki skalt søkja vist tú er ein aktiv skjótti til dømis at tú ta ikki skalt søkja í tíð og ótíð og kanska bíða eftir einri viðgerð at fáa títt loyvi men tað kann vara í nøkur ár men tað er aftur har okur snakka um es ber tað til men eg síggi løgmans skrivstovan ætlar at taka atit eftirtekta ta uppskotið sum kemur inn frá eg haldi tað var føroya sjótufølag hvussu mann kann gera eitt lítigtpass og tað er alt annað líka tað er faktiskt skilagott at mann tekur tílík ting til eftirtektar eitt annað evni sum er her tað er mann leggur upp til at mann skal geva eina geva atgongd til vápna skránna í dag er tað soleiðis at umhvørvisstovan hevurstendur fyri skrásetingini á vápnum í føroyum og stendur eisini fyri og er sum so faktiskt tann einasti sum hevur atgongd til vápnað skránna men tað sum tað sum umhvørvisstovan kann brúka tað til tað er farið a bar at hyggja at skráseta títt egna vápnmen tey kunna ikki brúka tað til dømis í arbeiðinum har sum politiið heur brúk fyri tí tað er eingin ivi um tað at politiið hevur brúk fyri oftani at sleppa inn í vápnarskránna skjótt og millum annað grannalondini hjá okkum a hevði ongar trupulleikar við tí eg havi sjálvur arbeitt niðri í fleiri ár og har tað dragar seg um tú kemur til tað kann vera rán inn í eini hús har sum tað liggur á vápna staðnum so fært tú sligið tað upp í vápnaskránna beinanvegin og so sært tú hvør eiðurvápni vistu e skrásett um tað í stjolið erta tað slettiki er í eina vápna skrá og tað kann eilla tað brúkt einum øðrum brotsmáli tí kansn tað geva skjóta og góða og neyðuga kunning til í hesum førunum politiið á staðnum beinanvegin sum man kann handla út frá tí tað er øgiliga umráðandi vist tú finnur eitt vápn onkrastaðnis tað kann vera tað kann vera út í náttúruni at tú fært sliguð tað upp beinanvegin forfatrur á hvør eigur dag og hví liggur tað her men tað er so er so skilagott eisini sjálvandi at tað verður gjørt dataeftirlitið vísir millum annað á at tað er sjálvandi altíð ein spurningur og tað er teirra uppgáva at vísa á at persónstrygdin skal vera í lagi og umman ansa eftir at tílíggar upplývisingarnir ikki koma út men tað er eisini tær uppgáva og so eisini tann trupulleikin siga tey tað er tað at politið er danskt málsøki øllum før um enn og politiið er undirlagt tí danska dataeftirlitinum og ikki tí føroyska vist mann sigur tað soleiðis

annars politistafelagið í føroyum teir teir eftirlýsa eisini at mann ger aðrar umfatandi broytingar í hesi lógini í vápnalógini nú mann hevur hana millum annað halda teir og tað halda eisini nógv er millum annað eg at til dømis vápna lógini samband við nívteir teir teir skjóta upp at tað burdi ikki verið loyvi at tú kansn hava ein stóran knív uppi á tær mitt um náttina niðr í býnum vist ta var tað altso at tað verða gjørdar nakrar herðingar á tí økinum og tað eru og tað eru gjørdar alvorligar herðingar í grannalondunum hjá okkum hvussu vítt tað skal vera sjálvandi skula føroyingar hava loyvi til eina kníva ílummanum tað hava tey flestu tí orðatakið knýleysur eg lívleysur maður tað er tí eru tey teir flestu øll førum dreingirnir hava ein knív og menn í lummanum tí mann hevur brúku førnum ovstani men at ganga við einum stórum alkapparar nir í miðbýnum millum annað í havn á midnáttarleiti oí vikuskiftinum tað eigur ikkiatverða neyðugt og tað eigur eisini visutað ber til at verða tikið upp í einum seinni høvi at mann fær gjørt tað soleiðis at tað ikki er lógligt men løgmansskrivstavn sigur her at tæir ætla ikki at taka gera aðrar broytingar tí hetta her metar tær hevur eisini rímiligan skund og við at fara inn í onnur ting kann so seinka eftir her málið ja eg veit ikkihvussu leingi men tað kann seinka málið og tað kann mann so einki annað en geva teimum rætt í tí tey tingini sum eru her tey eru eisini viktir tað eru umráðandi at fáa upp á pláss samband við útflutninginum og eg haldi eisini t tú hevur stóran týdning at atmillum annað politiið eigur at fáa atgongd til vápnaskránna tí eg veit at tað verða settir spurningar til umhvørvisstovuna í heilum tað samskiftið tað er sjálvandi fínt men tað kann eisini seta fólk í tað kann eisini minka eitt sindur um ta umsitingina at at fólk í politinum og fólk íí í umhvørvisstøðuni skula samskifta um nakað sum eigur eitlanastað at liggja natúrligt hjá politinum eisini tí mveit politiið fer inn tað er altíð ein orsøk til manskal kanna ataher mann fer ikkinn til stuttleikar at kanna hvør eigur vápn her og har tað verður í samband við eitt mál hvørjar einstøku ferðirnar og taðhevr tað altíð verið

tað verða tað eru nøkur sjótifeløgini hava sjálvandi ynski um at tað verða gjørdar broytingar og tað er eisini væl skiljandi ookr kunnu eisini okur hava eisini sett í fjølmøllum seinastu tíðina at politiið í føroyum hevur óalmindiliga vánaligar umstøður í sambandi við skjótu venjing í mun til grannalondini men tað er danskt málsoyki og mann veita til gongd í tí og tað hava fólkatingslimirnir sum eru sum sum sum umboða føroyar veit eg hava verið frammi við at tað er nakað sum teir hava tikið upp í sambandi við samráðingarnar justismunistarun í danmark men tað er eingin ivi um tað soleiðis sum føroya skjótufelag leggur upp til teir mæla til at tey sum útflyta vápn ikki at selja men útflyta vápn at fara til dømis í kapping ella veiða at tey burdu havt eitt vápnað trygdarskeið eg haldi eisini at mann skuldi ført u tað víðari og farið inn og fingið tað sum man kallar fyri jaktnd var í føroyum eisini har sum mann skapar góðar umstøður har haldi eg eisini at mann eigur at fara út og fáa bygt ein stóran góðan góðkendan tryggan skjóti bana í føroyum har sum politiið har sum eisini vanligu føroyingurin kann fara út og venja og og gera og eisini gera sín kunnleika til vopnin nógv betur tí øll vita av tí í føroyum at tað eru fólk sum skjóta í føroyum men tá verður skotið táð verður skotið har sum eingin sær tey tað eru óregulerað og tað r tann tryggleikin er ikki í lagi men mann ger tað eisini eittlanastað ólógligt tí tað eru ikki í lógini men viðsu mann fer undir at skapa karmarnar millum annað tann góðkenna skjótemanna og mann setir krav at fólk sum hava vápn í dag tey skulja duga at brúka tað og taka eitt umfatandi skeið í tíð so vildi tað verið øðrvísi so hevði tað ikki verið neyðugt at goyn seg og prøva seg fram tey kundu finguð ein góðan royndinar skjóti lærara alerkið at brúkt vápnið so kunnu føroyingar sum tað eisini gera í tag sum eru tann føroyska veiðumentanin sum er veruligpp á pláss so hevði kanska h gjørt okkum enn og betri bæði kappingunum og váiðumentanin hevði blivið nakað heilt annað enn o er í dag har sum eitt annaðstað man har sum mnn skal finna sær eitt pláss har sum hann vónar at eingin sær teg og so trenar tú eftir besta ferimuni førimuni í staðin fyri tú verður lærdur upp at passa títt vápn trygt og gott og veruligani segr inn hvat eg man ger tí tað er eingin ivi um at tær kerlipararnir sum verða brúktar í dag asu bara t r luftvápni í dag sum eru fimm komma fimm tað er bara nøkur fáir millimetrar frá tí tí kalipurinum sum politiið brúkar men tað er viktigt um at fáa skapa umstøðurnar í føroyum soleiðis øll sum hava áhuga í at veiða ó at skjóta blíiva lærdu upp upp á góðan og tryggan hátt takk fyr hara formaður ja tað er ein viðmerking ella tvæ

bndi við útflutning av vápnum okur vita at uppfinnsómheitin er óavmarkað tá ið tað kemur til hjá teimum sum royna at fara uttanum systemi og her er greitt sett hvussu ið mann ger tá i mann flytur vápn út spurningurin er tá ið vápni koma aftur hvør tryggjar at tað eru tey somu vápnini koma inn aftur sum fara út tað stendur einki um t her men tað er ein viktigur partur av tí
soleiðis er tað ferðin út í føroyum í árni so skalt tú hava vápnaloyvi og tað verður skrásett
tað er øll vápn hava eitt eina nummarplátu akkurát sum ein bilur sum eitur eitt registraringsnummari har er tað so umráðandi at teig á tað er altíð eitt kassur og hava tær eina deild sum bara tekur sær tí trygdini at hvørjir vápn koma inn at tey hyggja eftir at at tað er tað rætta vápnið sum kemur út og tað rætta vápnið sum kemur inn men sum sagt oftani hevur mann tað veit eg ikki at mann kann kanska taka forlettu upp á tað og tey vápn komaa nógv inn og mann hevur tað veit eg ikki mann hevur trýr upp á tað eta rætta men tað sum eg veit um tey fáa vápnir sum verða flutt aftur og fram eg havi millum annað sjálvur verið vápnir fleiri ferðirnar har verður alt tikið inn og tey telja amnestyón og telja upp og skráseta registraringsnummarið á teimum vápnum sum koma inn og fær út men okur vit eisini av at tað er ikki nøkur fá ár síðani so kundu koma farið ein handil her í føroyum og kundu keypað tær eini eini tíggju ella tjúgu kalibru tólv høgluberkjørð og fimm túsund skot vissu vildu tað og fara í landinum við tí uttan nakað skráseting tað er tíbetur broytt takk fyri at formaður
formaður ja eg áli
eg skilji væl grundgevingarnar fyri at mann eigur at kunna gera tað laðarligar at kunna fara uttanlands til kappingará annað við vápnum men so so hin parturin at mann skal hava trygdarskeið í ívápnum og mann skal løgreglan skal hava atgongd til vápna skrá og sovíðari altso eru trupulleikarnir í dag stórir avvopnum í føroyum altso vit hava mann hoyrir ikki nógv um um brot á vápnarlóggávu man hoyrir ikki nógv um skaðar av at fólk hava atgongd til vápn og mann hoyrir ógvliga lítið um kriminalitet eru einstøk dømi altso eru hvør hvør er atvoldin til at mann ynskir at onkursvegna herða reglarnar ella at geva politinum størri heimildir tá ið mann kann staðfesta at tað er ikki størvís trupulleikar av av at føroyingar hava føroyingar er ikki serliga ápnanbjarnihammer takk fyrihar

spurningin um biljustinusen men jú eg má eg má siga føroyingar e nógvir føroyingar eru vápnar fokseraðir og tað eru óalmindiliga nógvar føroyingar sum eiga óalmindiliga nógv vógn tað er ikki nakað altso mann arvar ug mann keypir seg nýtt øllum førum tey sum eg kenni hava øll eiga eittl annan tað eru eisini uttan fyri miðstaðarøki tað r kanska sum tað ikki er kanska tann stóra veiði mentanin men jú eg eri eg haldi at taðer í lagi appolitiið fær atgongd til vápnaskránna tí at tað kemur ofta fyri at mann kemur út á støð har sum tað liggja vápn síggjavápn at tú fer finnur út av skjótt og gott hvør eigur tey og eta einki í tí jamen biljustinusen eigur hettaher jamen so fert tú tað aftur men eta onkur annars mann ikki kennir um at fór kanna hvar tað kemur frá tað haldi eger í lagi men eg haldi men sum biljustinussen sigur eg haldi held ikki mann hoyrir nógv um at tað verða gjørdar nøkur lógarbrot við vápnum yvirhøvur men tað er øgiliga nógv sum eiga tað og har skal eg vera rós til tað vápna skeiðið sum bleiv gjørt tað er óalmindiliga gott mann lærur ting sum mann slekkiki hugsar um sjálvtumant hevu skotið kanska heilasett lív tað haldi og tað hevur brúkt eisini í í langa manaðir taðhevur veruliga gott eitt gott átak sum sum mann kal halda áfram við og kanska viðgjera meira upp á tað takk fyri hara formaður ja takk síðani er tað erhard joensen sum
har er orðið ger so væl
takk fyrihara formaður til viðgerðar í dag er er um broytingar í vátna lógini og eg haldi at tað er fyri sovítt í ordan tað sum kemur frá løgmansskrivstovuni eg vil líka lesa upp úr úr viðmerkingunum varð sama drátturin av nýskipanini við uppskotinum lagt er upp til broytingar sum gera tað heilt greitt at tað krevur loyvi tá vápn sum eru fevnd av vápnar lógini skulu útflytast tað er nummar eitt og eisini er lagt upp til at landsstýrismaðurin fær heimild at áseta nærri reglur um beinleiðis atgongd til skránna vápnaskránna øtað av seg sjálvum haldi er positivt ø nú nevndi tingmaðurin biljustinussen var føroyingar vóru ikki so vápnafikseraðir tað eri eg sletti seg ein ivur í haldi tað eru nógv vápn í umferð í føroyum tað eru nógvir føroyingar sum eiga vápn og eisini sum brúka vápn til dagliga bæði bæði á sjógv og landið og vápna lógin hon er rýmla nýggj og hon var eisini tiltróngd tá tí tað er ikki heilt tað er ikki heilt súrt av av óhappum sum er hend av at handfara vápn at hannfara eina riflu ella eina byrsu tað er ikki sum at slisa eina banan tað skal nakað annað til tað skal eitt annað ein annar hugburður til og ein annar ein annar innstillingur til hetta kemur eisini at gera nøkur onnur ting sum eru kanska eitt sindur óheppin í dag sum g ikki eru heiltreguleraðir í í lóg og tað sum er dámar serliga væl við hesum her tað er at at mann skal fáa hetta her vápna passið í eu hevur mann innført vápnað pass hvar tú kansn flyta vápn ímillum í millum lond við hesum vápna passinum í kur í føroyum hava einki vápnapass og tað haldi eg er er øgiliga positivt at tað at tað kemur í gildi ta kemur at gera tað smidligari serliga hjá hjá bissufeløgum og øog øðrum okur vita tað at tað eru faktiskt nógvir føroyingar sum í dag hava sum ítriv at skjóta og ið eru í kappingarhøpi eitt sindur avmarkaðir við tá ið teir so skula til kappingar at teir ikki hava hetta her vápna passi sum gevur teimum eina smidligari atgongd til at kunna taka vápnið við sær í útlond og harvið tá i teir so aftur skulu heim aftur aftur tað verður so ein fylgjað av hesum her eg taki fult undir við at politiið fær atgongd til vápnaskránna fyri at kunna hava hava møguleika fyri at síggja tað bleiv nevnt eitt dømi her um imnbrodið hevði verið eini hús til dømis og mann visti tað at vápn vór inn í hesum húsinum at mann kann skjótt fara inn at hyggja eftir um eta vekk og og so víðari í tí arbeiðinum hvar mann so skal til at at síggja hvar i hetta vápnið so einaferð nær er enda visti mann e finnur tað aftur eg havi eg kann til stuttleika at nevna at í í mínari tíð í ælingini tá høvdu okur jú vápn liggjandi á hvørjari landstøð og sjálvt um um okur royndu í hvussu landsstýrðirnar vóru væl tit vóru væl og virðiliga stongdar so haldi eg at tað vóru í hvussusuri tey tíggju árini sum eg hevði ælingina undir hond har suðurði blivið í hvussu sver fimm ella seks riflur stjálnar sum mann ikki veit hvar eri í dag so tað er sikkurt nokk tiltrongt at føroyingar fáa eina slíka lóggávu sum hesier hvar ið mann kann spora hesi vápnini í hvussuso er so hevur mann stellinummur og eigaran og og og eigaran so kann mann um hesi her verið útflutt fangadag aftur til dømis tað í ser sjálvum er positivt so eg haldi at hetta fer í rættarnevndina hvar okur koma at viðgera tað væl o virðiliga men alt í alt eisini út frá teimum hoyringsskrivunum sum eru komin so er einki at ivast í at hetta her verður koyrt ígjøgnum takk fyri jatakk so fær bjarni hammer eina viðmerkin
ja takk fyri formaður
sum sum er hat joensen berður fram so eta ja hann veit tað sjálvur og eg minnist eisini tað er í heilin tá verður stolið og mann veit eisini um vápn sum eru í føroyum men sum ikki er eftirlit við tí eta mann skal rønnskapa tær umstøðurnar soleiðis at mann ikki ger tað so kriminelt og har sum einki tað eru tað eisini vápn sum mann finnur politiið finnar har sum einki skal eingin skráseting eru á og tá veit mann at tá eta kriminelt forbyrjan av so tað er oli umráðandi at mann fer skjóta og lætta atgongd til til hvør eiður og ikki takk fyra formaður ensen
takk herra formaður ja
tað er púra rætt sum bjarni hammer før fram eg eri púra yvirvístur um at hetta er upp á segt pláss at fáa skrásett øll vápn sum eru í føroyum við eigaran tað ger arbeiðið nógv lættari upp á sigt hetta er kanska ikki tað er kanska eit sindur svert nú í starvstinum men uppá sigt kemur tað at betýða eitt eitt væl lættari arbeiði hjá politinum øum so er at vápn eru innblandaði í ein ella annan kriminalitet ella bara tað at tú hevur vápn í umferð so er tað gott at vita hvør eigur og og hvør eigur hvat takk fyri jak síðani er tað hervør
polsdóttir sum fær orðið túføm takk fyri harra formaður
eg havi at havi til viðgerðar uppskotiðtil løgtingslóg um broyting í løgslóg um vápn við meira og tað snýr seg serliga um útflutning av vápnum og beinleiðis atgongd til vátna skránna í stuttum so snýr tað seg um atheimildin í mun til útflutning av vápninum hon evur ikki nóg greið tað er stotdur ivi um um mann hevur heimild í lógini í mun til hvussu lógin er umsett so tað snýr tað seg um og so snýr tað seg um at landsstýrismaðurin fær møguleika at áseta nærri reglur um beinleiðis atgongd til vátnaskránna og har er eitt hoyringarhoyringsskriv komið frá dátueftirlitinum sum serliga snýr seg um persónstrygd har tey vísa á at av tí at politiið er danskt so kann dátueftirlitið ikki hava eftirlit við politinum øog tí fáa tey heldskt havt eftirlit við hvussu ella mann má hvussu seta greiðar karmar um hvussu tey so kunnu hava eftirlit við t løgreglan fær beinleiðis atgongd til hesi persónsættaðini so tað mugu vit líkasum fáa nakrar spurningar settar í nevndarviðgerðini efetar lógaruppskotið ger tað møguligt at áseta reglur um eitt føroyskt vápnaðpass sum kann svara til reglurnar um eitt esvápnaðpass og har kann mann til dømis geva longri útflutningsloyvi millum annað upp til eitt ár verður tað viðmerkt og tað vil so gera umstøðurnar hjá føroyskum skjúttum í millum annað skulu til kappingar og annað uttanlands umsitingarliga lættari tí at tað eru øgiliga nógv samskifti sum skal til fer at fáa hesi loyvini upp á pláss og tá kann tð eisini geras trupult tí at mann ikki fær eitteitti loyvi sum varar í eitt ávíst tíðarskeið men til eina kapping sum hetta her uppskotið er lagt fram so er tað eisini komið kjak í miðlunum milla annað hevur formaðurin í politistafelag føroya eisini víst á í hoyringssvarðinum og á ymiskum portalum ati tað eru aðrar ábøtur í vápnalógini sum eisini er neyðugar millum annað evur han víst á at tað sum mann kallar teysstangans ikki fá bornir úr føroyum og tað metir politistafelagið at tað átti at verið og so er tað eisini kemur eisini á orðingum viðvíkjandi knívum sum átti at verið broyttar soleiðis at tað verið strangari reglur um at bera stórar knívar men hetta málið verðuribeint í rættarnevndina og har fara vit sjálvandi at gera te í eina góða viðgerð tað ljóðar sum tað eru nokk so stór semja millum flokkarnar um at koyra heta her ígjøgnum men vit fara at hvussu kalla teir neyðugu partarnar inn til hoyringar og fáa betri inlit í la takk fyri jatakk síðani
er tað billjustinussen sum fær orðið ger so vælja takkri
fyriharra formaður tað er vápna lógin sum er til viðgerðar ikki tí at nakar krígger vænti vónandi ikki men hetta er nokk onkrar dagføroyingar sum skulu gerast og so er eisini ein bíðka ætlanin at víðkað heimildina hjá løgregluni at fáa atgongd tilvápnaskránna og altso eg haldi at vit eiga altíð tá ið vit lóggeva um at økja um heimildina hjá løgregluni at hugsa okkum sera væl um og tá ið vit tosa um skráir altso løgregla og skráir tí skráir eru næstan gjørdar til at misnýta og vit hoyra dagliga í fjølmiðlum um hvussu skráir verða misnýttar og hvussu ið óviðkomandi fáa atgongd og duga at fáa sær atgongd til skráir serliga telduskráir og tí skulu vit altíð vera varðhaldið tá ið vit tosa um telduskráir tí intensiónar kunnu altíð vera kunnu vera góðar men møguleikin fyri misnýtsluøkist og tað er júst tað sum dátueftirlitið vísir á í sínum viðmerkingum tí tey siga at landsstýrismaðurin fær við uppskotinum heimild og ásaðnar at reglur um beinleiðis atgongd til vápnaskránna og o skal nýtast at geva løgregluu atgongd og dátuefti ger vart við at beinleiðis atgongd til eina skipan økir um vðan fyri trygdarbrotið økir um váðan fyri trygdarbrotið og tí mæla tey til at atgongd hjá løgregluni til vápnaskránna verður nágreinað millum annað at áseta hvussu atgongdin hjá politinum verður skipað hvat politiið fær atgongd til nær atgongdin kann nýtast og hvat atgongdin er avmarkað til og hatta haldi eg er alneyðugt at vit taka til okkum eisini havandi huga at tað er jú løgreglan er jú øá donskum hondum um vit so kunnu siga og føroyar úr danmark er ikki tað sama og tí er tað eisini eru vit kanska serliga útsett um so er at tað skuldi komið ein ja ein samanbrestur millum føroyingar og danir einaferð framtíðini um okkurt sum eg ikki dugi at hugsa um beint nú men vit skulu altíð hava tað fyri huga at tá ið vit geva slíkar heimildir so kann tað hava óvæntaðar avleiðingar eg haldi tað hevur gingið rímiliga væl higartil uttan hesa atgongdina sjálvandi harmast øll um at tað eru hend lógarbrot og misnýtsla av vápnum men tey lógarbrot og tann misnýtsla sum er farin fram kann saktans fara fram sjálvt um løgreglan fær at atgongd til vápnaskránna tí tann sum ætlar sær at brúka vápnii til eitt óheimilag endamál hann kann velja at gera tað sjálvt um hann hevur fult lógligt vápnaloyvi og sjálvt um løgreglan hevur sína vápna skrá og tí kemur tað sum so ikki at forða fyri at at onkur sum ætlar sær at brúka vápn kemur at brúka tað framtíðin og tí haldi eg at rættarnevndin má fokusera upp á hendan spurningin annars haldi eg taðer skilagott at mann ger tað lættari og greiðari hjá ítróttarfólki at kunna fara út við vápnum og at luttaka í kappingum tað havi eg ikki nakað sum helst ímóti men eg fari at mæla til at at at nevndin sum fær hetta til viðgerðar fokuserar upp á júst hetta altso hvussu neyðugt er tað at vit hava hesa skránna og at hon verður meiri atkomulig takk fyri harra formaður ja so fær siri stenberg oard
blímunda viðmerking takk fyri har formaður ja eg haldi tað er eitt
nokk so rætt og neyðugt fokus at hava eisini tá ið tað kemur til alt hettaher við persónsupplýsingum at mann altíð tenki tað inn í hvussu tann trygdin kann vera tí at eftir hondini er ta næstan ikki daður har mann ikki hoyrir um at onkur brotin inn í onkra skrá og so liggjar upplýsingar úti á netinum ella onkrastaðni í verðini um eitt annað og okur vita at okur blíva avlurtaði og eg veit ikki hvat so tað e eitt ræytt fokus at hava at man ikki gloymir aðtann partin tí tað er ótrúliga týdningarmikið tí at persónsupplýsingar eru næstan tan nýggja gulli altso t er tað sum øll vilja hava fatur í billjustinesen ja thatta er eitt ó
trúliga gott peng
sum sigur steinberg vísir á altso ein persónur sum eigur fimm vápn hann verður kategoriseraður allarhelst í onkrari dataskrá kategoriseraður undir eitt bestemskt slag av persónum sum hevur áhuga fyri vápnum og so víðari samankoplað við øðrum persónsupplýsingum um tann persónur kann mann so gera ein profil ein persónur sum eingin vápn hevur hann fær ein annan profil hvat kann tað brúkast til og nettu sum sigur steinberg vísir á tað er tað nýggja gullið altso allar slíkar skráir verða brúktar í øllum møguligum samanhangum eisini handilsliga eisini strategiskt millum lond og og og gud viti hvat vit og vit duga ikki sjálvi her at fantasera um hvat tað ikki kann brúkast til og tí ein mann at fokusera upp á hatta og kanska fáa eina eina eina gjølligari frágreiðing um hvussu neyðugt tað er og um tað er neyðugt at løgreglan hevur hesa atgongdina ja so er tað
bjarni petersen ger frá tær takk fyri at koma á
ja nei eg hóast manskilir væl at mann av trygdarávum ynskir at skráseta vápn sum sum sjálvandi kunnu vera potensielt deyðilig so havi eg eisini sjálvur nøkur fyrivarni mótvegis sett her við at alt skal skrásetast tí at mann kann jú uppseta øgiliga nógv hepotet í sinariu um hvat tað kann misbrúkast til uttan at fara niður í smálutir so vita vit at tann vitanin er dýrabar fyri nógvum áhugabólkum taka tað eina spektialtur so er løgreglan fyri tað fyrsta donsk og vit vita ikki altíð hvar tann informatiónin fer tá vit ikki sjálv hava onkursvegna skil fyri hvussu tað verður sett upptað kann misbrúkast tað kann vera eitt fremmandur fremmandl umd fáa atgongd til hvør í føroyum hevur hevur vápn og so framvegis tí haldi eg at tað eri nakað sum mann má leggja øgiliga nógva orku í at tryggja sær at bæði at mann ikki av óvart kann geva datupplýsingarnar víðari til triðjabilljustinusen
ja eg haldi tað altso vit hava havt so nógv
nógv dømir hesi seinastu tíðina um hvussu mann ger seg inn á persónliga frælsið eisini ígjøgnum lógarverkið og vit sum sita her eiga onkursvegna at vera verjar hjá tí vanliga fólkinum fyri tí persónliga frælsinum soleiðis at tað verður so gott og fræls at liva í okkara landi sum til ber og eiga eiga avmarka okkum í lógarásetingum sum avmarka persónliga frælsið tí tað er tað dýrabarasta vit eiga og tað tað mugu vit ikki seta undir trýst og kunnu vit sleppa undan tíð millum annað við ein sovorðnari lóggávu so so eiga vit at gera tað takk fyrija so er tað bjarni kárason
peterssen ger so væl sum fær orðið gershara formaður ja hetta er
er eitti uppskot til løgtingslóg um broyting løgtingslóg um um vápn við meira og í tvey túsnoínítjan tá var eitt uppskot til kunngerð um broytingarkunngerð um vápn til ummælis við tí fyri eyga at skilja myndugleikauppgávuna at geva útflutningsloyvi til vápn sundur ímillum politi og umhvørvisstoguna alt eftir hvørji vápn talan var um tá kom han fram til nøkur ivamál í lógini millum annað heimildir tað at heimildir fyri at krevja loyvi í samband við útfløkkni av vápninum sum eru fevnd á lógini tann óvissan er millum annað orsøkin til at at lógaruppskotið liggur framman fyri okkum í dag øharafturat tí so ynskir landsstýrismaðurin at hava heimild til at seta nærri reglur um atgongd til vápnaáskránna sum eg haldi eg eri nokk so prinsipielt evnið sum eisini hevur fylt eitt sindur orðaskiftinum óvissan hon snýr seg um eina málsliga tulking av orðingini í greinar eitt stykki trý og eg veit ikki um eg skal fara so nógv í smálutir við tí men tað er nakað við at manni hevur tulkað orðið útføring til at meina nakað annað enn at flyta út og tað roynir mann so at nágreina við hesum her lógar uppskotinum annað enn tær teknisku broytingarnar er at nevna at ati atmann ætlar at fáa greiða heimild til at krevja loyvi í sambandi við útflutningi og í hesum førunum snýr tað seg um allan útflutning av vápnum sum eru reguleraðir undir vápnalógini tað verður seg tíðaravmarka ella óavmarkað øog hetta her við at hava greiðar reglur fyri útflutning tað nú mann kann skjalprógva loyvi til útflutning tað ger tað lættari fyri innflutning til onnur lond og eg haldi mítt inntrøk ómylubart er at yvirskipa haldi eg tað er sindur forbesverligt fyri vanligt fólk tað verður soveiðufólk og kappingarskjúttar og so framvegis at flyta sína útgerð ómakaleyst tá tað kemur til vátn so er tað sjálvandi eitt øgiliga alvorligt amboð sum mann má handfara ábyrgdarfult men mann má eisini onkursvegna kunna skilja ímillum vanligt tamfafólk og so tey sum kanska ikki altíð hava eins gott forstáilsi fyri og ábyrgd av at eiga og brúka vátn so sum eitt nú høglupursur nakað heilt annað eg haldi at bjarni hammer vera eitt sindur inni á tí ta er tað at umstøður fyri skjúttar og fólk sum skulu duga at skjóta tað verður vðufólk og kappingarskjúttar og løgregla og so framvegis tær eru ikki nóg góðar soleiðis sum tað er í dag vit sóu eitt innslag av um aðr viku fyri stuttum og tað vísti rættiliga greitt at venjingarumstøðurnar eru alt annað enn hog eg haldi at løgreglan átti at havt frægari venjingarumstøður men generelt skuldu man eisini havt betri treytir fyri kappingarskjúttar og veiðufólk bæði tað at mann ger tað meira ómakaleyst at ferðast um mann hevur et sindur linar treytir fyri at ferðast og tað at mann í kappingarbrúki kundi loyvt eitt nú riflur ella bestól um tað var til ta endamálið men tað skuldi væl verið við tí fortreyt at umstøðurnar eru ábyrgdarfullar og og tryggar og fasilitetirnir loyva at mann kann uppivara vápni trygt og so framvegis øh so ein góður og væl útgjørd skjótibani hann skuldi verið til fyrimuns fyri fleiri bólkar og ikki bara løgreglua fleiri bólkar og tað haldi eg at tað hevði eg sæð positivt upp á at mann fekk betrað tær lógaruppskotið gerr tað eisini gjørligt at áseta reglur um eitt føroyskt vápnapass sum skal svara til tær reglur sum geras seg galdandi fyri esvápnarpá se og tað er jú fyri at økja um flytuføroyk hjá skjúttum sum jú er at fegnast um harafturat so gevur mann við hesum lógar uppskotinum heimild til landsstýrismannin at nágreina reglur umatgongd til vápna skránna við tí fyri eygað at tá heimildini er finguð til vegas so fær politiið beinleiðis atgongd til vápna skránna og har havi eg nøkur ávís fyrivarni nú nevndi eg tað í viðmerkingina til biljustinussen men hetta her við at vit skráseta øll vápnini tað er sjálvandi full forstáiligt hví mann ger tað tað er jú farliga amboð tað eru deyðilig amboð og tað mann onkursvegna vil hava eitt sindur av situatiónskontrol vist nú tað skuldi uppstaðið okkurt at vita hvar vpn hvør átti vápni og og so framvegis tað er sjálvandi týdningarmikið men eg stúri øgiliga nógv fyri at tann vápna skráin kann misbrúkast av einum triðja parti eg haldi sjálvur at mann fór til dømis tá ið mann skuldi gera privat upplýsingar í mun til kanningar á flogvøllinum so fór mann øgiliga lætt um hvat tann vitann fór til um mann fór lætt um um mann hevði heimild at uppkrevja ta vitanina og eg veit til dømis ikki hvør stendur við tí vitanunm í dag ella um hon er trygt varilsi fyria fara til triðjar partar og tað er tað sama við vápnaskránna eg kenni meg ikki tryggan í at mann hevur allar tær røttu mannagongdirnar fyri at syrgja at mann ikki brúkar upplýsingarnar í heimildarloysi og at tað tann vitan kann gleppa til triðjar partar sum sum vit ikki ynskja sklat fáa fatur á tí øso har havi eg nøkur ávís fyrivarni og eg vóni at rættarnevndin fer at funkusera nógvup á hetta her øki tí at eg veit at tað við dátuupplýsingum er eitt sindur viðkvant evni um mann veit ikki ordlga hvat vendir upp um hvat vend niður men tað er

tað eru eisini nakrir hoyringspartar øhtað eru politistafelagið hevur ikki nakrar viðmerkingar sum so men teir nevna tað at har eru onnur viðurskifti í vápnalógini sum teir meta átti verið broytt tað er til dømis tað at mann átti verið strangari ímótil reglurnar um knívár og umteysarr ella streymbstólar sum tað eitur tað verður so ikki tikið við í hesum her lógaruppskotinum tí mann metir ikki at tað er líka aktuelt at taka upp beint nú sum annars harafturat so í veiðuskjótfelagið eisini teir síggjast positivt á uppskotið og hava víst á at tað burdi gingið meira t klárt fram á uppskotinum at tað skal eisini berast bera til at ferðast við vápni ella vápnað passisk sum veiðimaður og tað haldi eg at løgmansskrivstovan hevur tikið tl eftirtektarar og hevur so tillagað tær almennu viðmerkingarnar til tað sumafsum árum so eru tað nakrar tekniskar broytingar tað eru nakrar broytingar sum eru meira prinsipiellar í mun til atgongd til vátnaskránna tað haldi eg at mann eigur at funkusera nokk sonógv upp á við viðgerðini annars so haldi eg at

kki ordiliga eg dugi ikki odi at síggja ryskikonin við at at fólk vita hvør ið eigur eina birsu til dømis geper at gjarna birsi skjáldi tíggju natara kanska gamla natar um ári ella har á leið og og eg havi einki ímóti at at um tað veri allir føroyingar vist g av tí at eg eiga nei nú vita tað tað aftaná hatt her men men eg dugi ikki odi at síggja ryssikonin við at mann hevur skrásett tað visti tú verðr inni e in handil sum serjir byrsur so standa tey fortoyaðar nú við ketu øh tað er ein vápti tú kann brúka við t ongur skilji í g tað kunna vera hampafólk sum avalkohol til dømis missa sitivatiónsfornermisu og og og og og annað so so hvat er vandin við at at í skrásettur og nakar veit at tú eigur tað dugir ikki ordin at síggja hvar altso kinesarar til dømis ha a ta enka adressu í tí tað vildi eg ivast í bjarni
torarson pensørenn tífrøll takk fyri at fáa mær eg skilji væl eg skilji
svæl sjónarmiðið hjá hennis old og sjálvandi tá eg nevni tað at eg havi nøkur ávís fyrivarni so er tag ikki tí at eg stúri fyri at grannin hjá mær veit av at eg o eina birsølu ikki men bara tað prinsippið at tað eru upplýsingar um okkum úti í almenni almennari varðveitslu sum kann leka til partar vit ikki ynskja tað eru í sær sjálvum eitt problem tað noyðist ikki at vera byrsan tað kann eisini vera heilsustøðan hjá okkum og hvørsa sínum vsuvistu russarar vistu hvørjar byrsur vóru í hvørjum húsarhaldi í føroyum tað kundi verið virðismikil informatión fyri at taka eitt dømi eg veit at tað er øgiliga apotetiskt men tað er fyri at prógva upp á ingi at tað er vitan sum sum vit standa við vit vit ikki hvat tað kann brúkast til men tað er virðismikið alt annað líka og heta her við at siga at ja men tú kanst fáa fult innlit í mínum privatlívi tí at eg havi einki at fjala tað hevur ofta víst seg ikki t verið serliga góða argumentatión í øðrum samanhangum takk yrih formaður jajatakk so fær løgmaður orðið

gera grundið á viðgerð eg haldi mann kamansiga hevur verið runt allar detaljur so eg skal ikki geras so ræðuliga nógv burturúr haldi er neyðugt tað stutta langa er tað at hesin iella lat meg taka tað við hin evndan orsøkin til at mann velur nú at fara niðan at dagføra hesa galdandi lóggávuna fyra hunran og níggjuogtrýss er tann at her eru kanska átrokandi spurningar sum hava skund at fáa avgreiddar men ætlanin er at fara inn í eina meira etraleraga viðgerð tí at vit vita tað at verðin flytur seg tann tekniska verðin flytur seg og ikki minst innan fyri vápn hevur tað flutt seg almikið eisini tey síðstu árini nú er veiðumentanin í føroyum kanska rímiliga inngrógvin í stórum parti av landinum kanska serliga uttan fyri miðøkini men eisini fólk og miðøkinum hava tann áhugan sum ein frítíðaráhuga og tí roynir mann at innrætta seg so gott og so trygt sum til ber hóast mann skal hava frælsi til at hava skot vápnheima og oyða og sjálvandi skulu tey handfarast rætt í tvey túsund og fimtan bleiv ein nýggj lóg sett í gildi sum ásetti at mann skuldi fyri tað fyrsta hava eitt eittvápnað prógv tað vil siga attú tú skuldi hava ein eina ávísa undirvísing og har valdi mann so út frá sikkurt tað at vit hava eina gamla veiðumentan í føroyum at siga at øll tey sum eru fødd frá haldi ta vr fyrsta januar nítjan hundrað og fimmogfýrs og seinni skulu hava eitt skeið sum skuldi vera átta tímar og bæði við verkligum royndum og teoretiskum teoretiskari undirvísing meðan vit sum vórðu fødd áðrenn fyrsta januar fimmogfýrs sluppu undantíð men bara skuldu hava eina stutta teoretiska kunning og síðani fáa útskrivaðetta prógvið eg haldi at allir batir bøtur og tað eingin ivi um at tryggleikin verur størri vit hevur havt tað hóast ikki serliga drúgva undirvísing men tú fært nøkur grundleggjandi ting upplýst bæði á teoretiska partinum men eisini á tí verkliga partinum um hvussu tú handfert skotvápp otí haldi eg at tað er tann rætti veðurin man eg farin hendan lógin snýr seg so um ati vit skula eisini orsakað og eisini valdi mann tá at fara inn og krevja at øll skotvápp skuldu skrásetast og tað haldi eg tað einasta rætta soleiðis at vit hava yvirlikkt yvir hvør hevur hvørji vápn í føroyum og sovíðari við seg illa vórðu til og okkurt av teimum verið misbrúkt sum tað jú er tíverri komið fyri nakrar ferðirnar eisini í føroyum so hendan broytingin snýr seg um tey tingini at vit nú rætta ein feil sum er í týðingini frá donskum til føroyskt har mann umsetir ja at utføra sum nokk meinast við danska tekstin at útflyta til at evna til á føroyskum tað er nokk ein umsetingarligur feilur og so tað at mann letir upp í vápna á skránni soleiðis at politiið sum jú skal umsita millum annað hetta her við við loyvum og tá eitt ella annað er áfatt at kunna fara inn og slua upp hvat hvør eventuelteigur hesi vápn og eisini í tí praktiska arbeiðinum tá tú skalt fara út í einum vápni at onkur nevndi spurningin jamen er tað nú tað sama vápnið sum kemur inn aftur til landið sum tú er farin út við tað er jever ein relevantur spurningur og visipoliti hevur atgongd til hesa skipanina so er tað nógv lættari at umsita og lættari at finna útav um hetta er nú tann rætta vápni og tann rætti persónurin og so víðari so eg haldi ikki at mann skal vera so bangin fyri tað at politiið fær ein heimild til at síggja hvørji vápn eru skráset vápnáskránni og hvør eigur tey vápnini so eg vóni og vanti eisini út frá orðaskiftusu verðjar í dag heta uppskotið fær góða viðgerð øog onkur hevur so sakt seg savnað onkrar upplýsingar og tað eru tað so vælkomin til at kalla inn í nevndina øum tað skuldi verið neyðugt takk harra formaður ein viðmerking
erhard joensen ger s væl ja takk formaður r meira
á ein viðmerking til alt hetta kjakið um vápn sum løgmaðurrætt sigur so flyturverin seg skjótt eisini tann tekniska verðin hon flytur seg øgiliga skjótt í dag er tað væl gjørligt tekniskt hjá einum or hvørjum persóni sum tímir at keypa sær ein nýmóta trýdaðarprentara fyri eini fimm seks túsund krónur av davnlotar programm og faktiskt gera síni egnu vápn er tað nakað sum løgmaður hevur við í ivirveiðingum um eina framtíðar broyting í rotnalógini takk fyri løgmaður ger so væl ja takk harrafo
formaður ja hetta er júst avbjóðingin
at tú kanst í dag og kanska serliga við á netið og kan man siga søkja tær upplýsingar har tú kanst gera alt nógv av tí er øgiliga gott men tíverri er tað eisini nøkur ting sum eru øgiliga keðilig at tú kanst fáa upplýsingar um tey tingini og tað lættasta sum er tað er jú at fáa hesar prentarnar sum kunnu gera alt tað tú hevur hug til at gera tær og kunnu brúka tað eisini í praksis og tað er so eisini ein einein ampi av tí tøkniligu menningi sum er men ja eg vil siga alt verður tikin við eg dugi par ikki akkurát ímynda mær nú hvussu mankan fórá tað men tað er eingin ivi um í tí framtíðararbeiðinum um ati eg vil siga dagføra hesa lóggávuna vápnar lógina fult út og banna teimum vápnum sum onkur hevr gjørt vart við her sum eru loyvi í dag ella loyvda at oyða og ogna sær í dag at stramma upp í te lógini og dagføraa soleiðis at ho hoyrir nútíðini til har fer mann sjálvandi eisin t hyggja eftir teimum møguleikum har tú sjálvur hevur møguleika at framleiða tínum egnu vápn hvussu ú fært forða tí í øllum førum kann tað vera so esarat tað er ein revsing ikki so lítil revsing fyri at gera tað so tað er nokk tann vegurin skul fara at inndreða teir partarnir sum vara av hesum málunum sum kenna tilmálið har undir politii soleiðis at vit fáa dekka tað so væl inn sum til ber so og vit fáa vart okkum fyri teimum keðiligu fylgjunum sum tann nýggja tøknin kann man siga viðføri takk hara formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava
der em orðið orðaskifti er endað um málið verður beint í rættarnevndini vit koma so til tað seinna tað seinna fyrstu viðgerðina í dag tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting ar løgslóg um matstovuvirksemi og gistingarhúsvirkseminum tað er matstovulógin í parantesstevndur tíðaravmarkað heimild hjá landsstýrismanninum at steingja matstovur og skeinkingarstøð fyri at forða fyri kovið nítjan smittuspjaðing so er tað framsøgufólk fyrst er tað ella fyri fólkaflokkin er tað beini johannesen fyri javnaðarflokin ti hennrikold johandal fyri sambandsflokkin bjørt samelssen fyri tjóðveldi billjustinussen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn fyrst fær beini johannesen norði ger so væltakk fyri
atsteingja matstovur og skeinkingarstøð fer at forða fyri kom við nýtjan smittspjaðing og hendan heimildin hon skal geva landstýrsmanninum í avmarkað tíðarskeið inntil loyðingina á desembur eitthar hann íð kunngerð kann avmarka vanligu uppoglatingartíðirnar og og eisini kann hann kann steingja matstovur skeinkingarstøð og eisini seta eitt mest loyvt at tala av gestum inn og sjálvur kann eg so kortfól t siga tað atmær kanska altíð best hevur dáma tað at tann loysnin vevðr valdu við at vísa fólki álit og atseta nøkur tilmæli í verk og at staðin fyri at mann fer inn og lóggevur tá tá tað kemur til hetta her tí at eg haldi sjálvur tað hevur riggað væl og haldi eg eisini tað burdi verið nakað mann skuldi hilduð framvið meni orsøkin til at mann nokk kemur v akkurát hesum uppskotinum tað er nokk tíð at tað var líkasum tað at ein partur hvørfalt avviðlívinum herbeint tey kanska ikki hildu tey tilmælini sum sum blivu sett umafturlatingartíð og so framvegis og tí er tað nokk mann vil hava eina lógarheimild men so er spurningur hvussu hetta her hjálpir sjálvandi so fara kanska fólk ikki at savnast á einum skeinkistaði og á einari matstovu í hópatali meni so er in spurninur um tað heldur fólki burtur frá at samlast aðrastaðni til dømis heima við hús har mann eisini kann samlast í stórum tali og aðrastaðni so hvussu hetta her akkurát hjálpir

at vit vóru liðug við tað ð hjálparpakkarnir og at vit vóru akomin víðari frá tí meni mann kann kanska skilja tað upp á ein máta at tá ið mann kanska í hesum førinum tekur mann kann siga tekur fiskilovi frá teimum sum sum virka íhesum vinnuni so kann mann kanska skilja tað at mann hevur ein part við har mann sigur tað at tit hava rætt til enngjaldust framvegis men hin vegin so vórðu tað í vár fleiri fyritøkur altso til dømis í handilsvinnuni nógv sum royndi halda tey tilmælinim svóru og avmarkaði sítt virksemi nógv og at sama mistu stóra umseting og tað eru so dagar sum ikki koma aftur og tey svýa kanska summi av tí enn og meðan hin vegin so sigur mann tað at tit sumikki hildu tilmælini at tit skulu nú fáa tey eina lóma har tit eisini fáa endurgjald lættur fyri vist við seta hesi lógina í verk og kann kann tað kanska virka ett sindur øvuti tað at tey sumikki eru so líðin at tey vera kanska lønlagi fyri

at í stykki tvey har mann tosar um hvat fyri matstovur tað er galdandi fyri a og har sem hantað er ikki er galdandi fyri matsølu frá føstumsølustaði tað vil siga kanska teykovegi og annað og meðan tað er galdandi har tað er borðreiðing kanska ein meir størri matstovurafólk savnast á einum staði at eta og tað sum eg kanska hugsaði um sum mán eisini kann taka upp ír vinnunevndini er tað so sær at tey sum hava kanska borðreiðing til dagligt um tey sjálvt um eta heimildverkir sett verk um tey kunnu kanska tillaga sítt virksemi yvir til teykovey so at tey kunnu halda fram við sínum virksemi ella um tey ikki kunnu tag tá tey koma undir akkurát tað í lógini so tað er nakað mann kann taka upp og tað sama við lógarheimildini tað er so eisini notat sum fylgir við í hesum her uppskotinum er um um hetta her er rætta lóggávan at fara í og so framvegis og tað er korti falt nakað u mann kann taka upp og hyggja at og tað var eisini nakað sum bleiv gjørt vart við tá

altso eg haldi vit mugu nú er hendan her galdandi inntil einogtretinda desembur men eg haldi at vit frameftir mugu vit royna athyggja eftir hvussu vit

skipa okkum frameftir altso í mun til koronustøðna og so framvegis at hvussu vit fyri altso skipa okkum yvirskipað tí at tað oftani mann skilti tað væl í vár tað var støðan nokk so óvis og mann visti ikki ordiliga akkurat hvat alt handlaði um men mann er betri vitani nú um mann hevur betri mann betri vitan innan hvat hetta her snýr seg um og hvussu mann kann hontera søgurnar so kanska sakni eitt sindur at mann kanska hygga er eitt sindur longur frameftir tí at tað verður neyvan bæðin til einuntrað desembur at vit koma at liva undir hesum umstøðunum so at vit hyggja eftir hvussu vit skipa okkum frameftir men hetta málið fer so í vinnunevndina har ið tað skal takast upp og har vit eisini kunnu hyggja at teimum ynstu ivamálunum í her takk fyri harra formaður
viðmerking tað er fyrst bjarni kárasund petersen sigur so væl takka formaður ja manni
mann veit tað at vinnugreinin hevur tað ikki so so gott í dag summarið tað fór fyri sovítt og ha vóru ongar inntøkur tá og hettaher uppskotið kemur væl saktans fyri at brynja seg til at tað skuldi plussa smitta upp aftur nú um jóltíðirnar tá ið jólafróðustar og annað tílíkt verður og tað er jú eisini ein øgiliga stórur partur av inntøkugrundarlagnum hjá hesari vinnuni og tí hugsaði vissu mann nú ætlar at seta heimildina at leingja heimildina hjá landsstýrismanninum um mann so kann gera nakað soleiðis at tey fáa linari treytir meðan smittað ikki er soleiðis at tey kunnu tjena eitt sindur av pengum tá ið tað ikki er vandi fyri smittu tí vit vita at vissu kunngerðin verður brúkt av landsstýrismanninum um veturin so fer inntøkugrundarlagið hjá branskini vera øgiliga øgiliga lágt og tað verður neyvan øll sum fara at hóra undan so kann mann gera tað liðnari í teimum tíðum er taðtakk fyri ger sovæl

tíðir og annað so er tð eisini til dømis matstovur sum eisini hava keytring sum sum sum ein partu av sítt virksemi so er tað ein stórur kamsman siga stórur høgtíð fyri tey eisini og so er spurninur akkurát hvussu mann kann gera linar er tað við opningstíðum og so framvegis sum tað er bara nakað mann kann gera ta bilun og so framvegis tað haldi eg eisini tað er nakað mann kann hyggja at og eisini taka upp í vinnevnini takk fyri so er tað bjørt samelsen
ger so væl takk fyri ja eg má siga okkurts mær
eg upplivi eitt sindur rótigt á vit aftur skuldu viðgera hetta lógar uppskotið eg visti væl í vár atkorona fór ikki at vera burtur síðst í í august gin fór úr gildi einogjetunda august og nú standa vit aftur við somu lóggáv skuldu hava sama kjak og eg má spyrja hví yvirtókk mann ikki bara farsóttarlóggávan hvat er tað sum ger at mann ikki bara sigur sjálvandi skuldu vit í føroyum nú ein farsótt herjar yvirtaka hesa lóggávuna soleiðs at vit sjálvi kunnu lóggeva rætt tí sum beini johannesen vísir á so er hetta eitt sindur jux at lóggeva inni á matstovulóg um at binda fyri smittu sum jú veruleikanum er ábyrgdin hjá einu heilsumálaráðharri takk fyri takk fyri ger so væl beini joane
ja vit hava ikki sagt tað at eg
fittakaptmiðlóggána og annað so eg eri persónliga samdur men so er hvat ið samgongan blíivur samd um men og akkurát tað at lóki á summum økjum sum hetta her altso so haldi eg eisini sum eg nevndi at mann má eisini hyggja eftir hvussu vit skipa okkum frameftir tí at hetta verður ikki vekk í morgin og hvussu vit gera yvirskipað og tað er eisini nokk øðrum økjum at mann skal kanska seta meira inn enn akkurát her beint so at soaðis smitta hann ikki sprjaði seg ha so eg haldi tað eru summi ting sum kundu verið gjørt betur takk fyri harra formaðurtakk fyri
er tað johan dal sum hevur orðið ger so væl ja takk fyr hera formaður
hevur við koronaatgera sum snýr seg um at mann vil geva landssýrismanninum í umhvørismálin nakrar heimildir til at kunna fara inn og áleggja skoinkistøvum og matstovum ati lata aftur viðtørvurur á tí hetta er sama stórt sæð við eitt gott nokk við økrum tillagingum sama lóg sum hevur verið í gildi fram til einogtjútunda august og so fór úr gildi sum tú hevur man við nøkrum tillagingum í lógini laktarnar framaftur aftur og tá ið mann nú velur at legga hta fram aftur aftur so so haldi eg sjálvur eisini sum undanfarni røðaranum gjøgnum formannin var inni á at tað er eitt sindur meir kottligt at okur sum samgonga sita her og leggja eitt lógaruppskot fyri løgtingið har ið báði ráði og lógartænastan í tinganesi og løgtingsins umsiting vísir á at tað er ikki rætti mátin at lóka upp á oman ivast um um heimildargrundarlagið við at gera efa her er í ordan tí at hetta er danskt málsøki eptemi lógum og lóggevingin innan fyri eptemiøkið er ikki yvirtikin máltsøkin og harvið er tað danskt og so royna okur líkasum eittanasa stað at spæla harrara í húsið her og finna eina fimtu hvussu okur kunna

fáa hetta herjøvnuført við víkjandi tí

nú blívurhann orðagáva tað er onkur sum spar ota luktilsi út í singsalinir eg veit ikki um hennikold he e problemir har eg mitt í salinum men tað tað sum tað snýr seg um eri í veruleikanum mann v mnn vil áleggja og hava møguleikar til áleggja skonkstøvum og og matstovum tað at lukka áðrenn tíð visti tað er neyðugt eg haldi sjálvur tað at okur eiga at umhugsa hvussu okur frameftir koma at loysa júst da hta hetta her spurningin tí hetta ikki ræftir mátina at at loykja uppá tað haldi okur øllum bleiva samd um men tá tað er sagt so fari eg ikki heldur at siga at hetta her málið skal vísast burtur tað haldi eg ikki okur skula gera men men okur eiga hvussu sígarn sum samgonga at finna út av at gera tingini rætt okur kundu havt við einum rívslóvartilmæli setti eftir í miðlógini í gildi tá ið ið nú pandemiin kom yvir okum í marsmána tað valdi mann ikki at gera tað kundi man eit gjørt og so hahavi hevði mann havt heimildina púrasta som og skal vera í samband við tað sum danskarin gera í dag til dømis tær brúka eplimiðlóg at heimildina til at lukka matstovur og skeinstøð og og annars tað er søðuðst at hava tørv á at lukka klokkan tveyogtjúgu og tað kundu okur eisini a gjørt vissu okur høvdu verið eitt sindur meira at okum komnin haldi eg í mars og lati vera við at at at at hugsa so nógv um júst tað at hetta danasta øki um mann vil mann vil sjálv sleppa a a gera síni ting visu an vili yvirtaka so yvirtekur mann tað tað mátt vera so øgiliga einkult visti tað mann ætlar men tað hevur undanfarna samgongu heldr ikki vilja og tað haldi eg heldr iki okur vilja fyri sovítt men tí má mann akksu finna út av tí loysnini sum e næst bestu tað er at brúka ríslógartilmæli har tað er neyðugt seta tay gilda í føroyum tað hav kur brúkt varðavíst g tað kundi egr eiskni brúka

sama høpi sum sum ein vanlig matstova og tí verða nakrar tillangar gjørdir í tí høpinum við tí í lógini og tað er hevi jú heldur ikki tey støðini hava jú heldu ikki konkiloyvur to tað verður av tí so hendan lógin kemur sum undanfarna lóg eisini kom hon kom í vinnunevndina og har fara okur sjálvandi eisini at at viðgera lógina og og og o kalla fólk inn eg vil líka leggja eitt afturat áðrenn eg slapti av við míni samløgu tað er tað at tað hava verið nakrar ferðavinnufelagið millum annað hevur gjørt vart við seg um um lógina tær hava tagiliga malt frá at mann nú tá tað er lág árs tíð fer inn og og áleggur álálukkastøð niður men sambært lanstýrsmannin sjálnism ve tosaði við áðna so sigur hann tað at hetta er sjálvandi ein heimild og hann ætlar sær í minst møguligan mun yvirhøvur visti tað kann umgangast at brúka ta heimanasman fer við hesum lóggávuni tað lítið á at so er men sjálvandi skulu okur hava tað at hyggja at okur eru ví eini serligari tíð sum kemur at vera leingi og tí er eisini neyðugt hjá okum ati hava tey amboðini so sla til tá er tað er neyðugt at gera tað sum skal til fyri at fyribyrgja atsmittan ikki ikki tekur se uppaftur og og og spreiða seg aftur tí er tað neyðugt at okur hava hesa lógina og eg vóni sjálvandi at hon er so funktionell og kann brúkast hóast tað er er tað ikki yvirtikið í máltsøki men mann man man gera hetta her hetta átakið umvgis matrórulógina
táða edva jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyrahera formaður ja nú verður tað umvegis mat
so er lógina sum í hesum sum johandal er inni á men tá vit síggja hvussu er rundan um okkum og kanska inni hjáokkum sjálvum sum taðhevur tikið seg upp aftur so so er tað eisini ein ótryggløki ið ikki at kunna gera nakað vistu at et blívu heilt galið men sum eg skilti eisini á helga abransen so er tað ikki nakað sum landstýrismannin sum mann bara fer at brúka í flang tað skuldi tað skuldi vera mann sig sanda í gomlum løglnum visti mann skuldi í holt við hesiher men vit sóu niðri var tað nú aftur til klokkan tíggju í england varð tað broytt til í morgin til klokkan tíggju so so tað eru støður rundan um okkum sum gera tað at at tað kann vera vera eitt neyðugt átak so so vs men tað er eisini eitt sindur av diskusión um um hett erhett rætta staðið at gera tað uppá men men tað er so aftur neikað heilt annað men eg haldi tað hevur týdning at at mann fær tað amboðini sum mann skal brúka tí hetta er ein ein alvorlig farsett sum vit eru mann sigur befongd við takk fyri harra formaðurtakk fyri ger so væl jóhandal
ja takk fyri etvar jacobdsen gjøgnum formannin
eg haldi tað ati okum hava vitað tað at okur kundu hava eitt amboð líka síða at hetta málið byrjaði tann ellivnda mars hava okur vitað tað at amboðið til júst at gera hesi tingini sum okur nú gera tað er tann ipedemiðlógum sum okur kundu havt sett í gildi viðein rítslógartilmæli tað er øgiliga einkult og tað harmar meg almikið at mann ikki er somniki at so komin og tað meini eg hetta høga ting alt sum tað er at mann sigur lat okum fáa okum tað amboðið við einum ríkislógartilmæli soleiðis at okur kunna gera tað men mann velur heldur at vera lunkaður og siga tað nei okur vil ikkifara inn og hetta er inntriv í í líkasum frælsisrættun hjá fólki jamen altso álvara tosa altso okur okur eru í einari støðu har okur hava eina pandemi sum sum e er um allan heim sum okur okur okur noyll at hava nøkur amboð og amboðið tað er ept í miðlógum og tá áttu okur avt brúkt okur áttu at gjørt tað up á tann mátan heldur enn hetta her fuskaríiug lóggávu sum eg vili kallað tað takk yriha formaðurtakk fyri ger so væl bjørt samelsn
takk fyri nú er johandal
sambandsmaðurin eg kundi hugsað at spurt hann um mann ikki heldur at yptomiðlóggávan sum hann tosar um átti at verið føroyskt málsøki óðansæð hvatn flokk mann hoyrir til tí at so kann mann tilaga lógina til tey viðurskifti sum eru í føroyum tað liggur eitt uppskot í lógini t jú aitt fylgi lógaruppskot til yvirtøku av landslæknan ogtey bæði tingini hangaðu ov nevt saman í løgtinginum sum mann kundi yvirtikið a mannkundi eisini komi við tí frá landsstýrinum øgiliga skjótt mann yvirtók lóggávuna og so tillagari mann hana tíðina eftir tíðini sum man hevur tørv á tí her í føroyum heldur johandal ikki mann átti kunnað samst um tað tí eg haldi at tað er rætti mátin sjálvandi ann mann seta danskt lógaruppskot í gildi men hví skal danir statvek hava ábyrgd av hesum økinum hetta er ógvuliga seutralt og ógvuliga vitalt haldi eg tá ið ein pandemi herjar takk fyritakk fyri ger so væl jóhandal
ja tað fyri har formaður altso tað hevur ólíkt veiliga gott
kan ke eisini onkuntíð kundi lagt hetta her nationala av sær pá einanan máta tí at í mínari verð snýr tað seg ikki um at vera tjóðheldsmaðuriela sambandsmaður í hesum høpunum her at senda lógin her á epetemilógum í mínari verð hví skal hon vera serføroysk altso hvat er so ótrúliga serligt við ter og mer og øllum hinum sum liva her í mun til teimum danskarin sum eru fimm milliónir at mann skal hava eina serlóg sum hevur eptmi at gera altso epemier epemi og hon hon hon setar nøkur krøv til til okum øll sum sum liva og ikki staðnum har har hon er og eg dugi ki ki at síggja tað at mann ikki kan brúka ríkislógartilmæli og siga heaar lat oku seta tað í gildi hetta tíðarskeiði tað koyrir og brúka tað tað kann tað kann atso tað kann eisini ver tað tíðaravmarkaðar vistu taðtað snýr seg um eg dugi ikkiat síggja at reilga tað at mann pljøvist at yvirtaka eitt øki sum annars er sera væl fungerandi altso okur hava okur hava okur hava yvisk í aðrar lóggávu sjálvandi frá dønum oftani og so hava okur brúkt danskarar til at gera dagføringar fyri okum eg veitiki orlga hvar munurin er fyri at vera púra ærligur tí okur brúka agas lóggávu í stóra stíl og tí haldi eg eisini atat her kundi verið brúkt up á sama máta tí eri ikkisoe nær iki longri enn so takfyri ha formaður takk fyri
so er tað bjarni hammer sum hevur eina viðmerking hjá hvønn orð næðjóðin dahlur er eisini eitt sindur
syndir hóvur eitt sindur av atfinningar saman at hesum háttinum kanska ikki so nógv sum hann var fyrr í ferðirnar men men hon dalur verið inni í nakrar ferðirnar men hevði tað ikki verið betur og hava tykk ikki snakkað um at gera onkran háttfyri sum hann fer eina nógv víðari heimild sum ikki bara fær eftir matstovunum men eisini fer eftir øðrum tingum í samgongum og fótbóltskampum og hvat skulu verið vist eg neyðugt tí tað er einki at snakka um tað hetta her er eitt eitt amboð sum kann blíva neyðugt men hetta her amboðið her er øgiliga avmarkað í mun til tað sum mann burdi havt sum eitt lítið land sum føroyar eru í lag her er eisini leggið helst sínáka í um lógin skal yvirtakast ella ikki men at fungja eina víðara heimild sum sum sum veruliga var eitt amboð sum kundi brúkast tá tað var neyðugt tí hetta her er so avmarkað sum tað kann blíva takk fyri tær so væl
hamar ja men hatta er júst tað bjarni hammar hjá formanninum
altso okur hava eina lóggáva sum okur kunnu at dipleimentera við einu ríslógartilmæli sum er yftir í miðlógum hon hevur allar tær víðu heimildinar ísir sum slapp til fyri at gera alt tað sum er neyðugt fyri at tryggja borgarnes í landinum ímóti at blíva útsetti fyri smitti men mann velur eg veit iki um mnn kann kalla tað politisku rektar ela ókorektar tað veit eg ikki men í hvussu so er velur mann eita fáfongd ikki at gera tað í staðin fyri at brúka vanligt vit og skil g siga ta hetta er e anto óvordiligt søða lat okur ú gera tað skal til fyri at fáa hesa støðuna avkláraða og geva okra myndugleikum tað er ta heiminldir su síggja til fyri í vesta fall at seta nøkur tiltøk í verk sum fyribyrgja at smittans pjaðir seg men eg staðin veljingur sher tt het etta hetta klútateppið her faktisk er eina lóggávu eg haldi ikkiter í ordan takkfyr hara formaður takk fyri
so ver toy bjarni kára son petersen sum hevur viðmerking ger so væl takk fyria formaður eg eri faktiskt eitt sindur
skelkaður av at jóhandal ikki heldur ati hetta er nakað serføroyskt jóhandal sigur a depedemioyrepodmi og tað er rætt nokk men tað sum er eisini galdandi tað er tað at hon útarktað seg øgiliga ymiskt í hvørjum landi sær umframt at vit hava í hvørjum landi sær øgiliga ymiskar strategiir øgiliga ymisk viðurskiftir við forhált til landamørk øgiliga ymiskar kapasitetir í mun til testing øgiliga ymiskt lógarverk nógv ting fakturerað inn tá tað snýr seg um hvørt smittan kann breiða seg longur út og hvørt vit eru førur fyri at bashavna so absolutt er tað eitt serføroyskt mál at hava viðurskiftini í ordan tá tað kemur til smittuupsborang og so framvegis tá tá tað er sagt so ætlaði ea spyrja jóhandal um hann heldur at nú tá ið mann ætlar at leingja heimildina soleiðis at landsstýrismaðurin um tað skuldi komið hartil kann lukka fyri ávísari partar av vinnu um mann so kann slaka aðrastaðni fyri at teir kunnu koma
takk fyri ger so væl hægdal ja takk fyri at slemmast í einum giri eg eri púra
ótanda við bjarna kárason íítíðmini fer fram altso okur eru einki serlig okur eru ikki serliga ein danur ella eingismenn lærur tað sum er serligt við okurt tað kur liggja norðuratlands hav urkur eru solat og tí er tað neymari at at at at traðka altso eftirspora trýoghálvtrýss menniskjur enn tí atat at at eftirspora hálvtrýss milliónur menniskjur og okur hava heim sins mesta besta teskapasitet eger g samdur í ja men eg haldi tað at tað tað er umráðandi at lógarverkið er greitt og tað okur tað greiðar lógarverkið sum okur mangla tað er yptr í miðlógunm tað er ikki au søgan erikki longri enn tað og hetta við við heimildini nú er tað soleiðis at eyðsjúkukrøv til til til matstovunar í løtuni ar lukka tann heimildin er ikki er ikki gildi longur men eg haldi tað tað er viktigt at landsýrsmaðurin fer ta heimildina so east at hann kann brúka heina vissit neyðugt hetta her eg baðt ikki ta rætta mátana at gera tað uppá tað haldi eg eg má siga akkurát sum tað er óast sum eg partar v ana samgongu ni ikki tí ha htta htta hetta e ikkií ordan okur áttu at gjørt tingini ordiligt takkfyriha formaðurtakk fyriso
er tað hennrik old sum hevur orðið ger so væl takk harra formaður
ja hetta her eru erta afturvendandi mál nú er hetta bara verið feraðist nar men og er havr eitt annað eisini sum elsbet mersedes hevur havt eg haldi tað

r so stutt setti í gildi og tay hev fungið so rætt men tað er eitt annað eisini og tað er tað at tað er nokk so spesielt at mann upplivir at ja also vist tú r tilráðingar frá løgskrivstovuni og frá frá lógardeildini og øðrum so er tað heilt greitt at at hetta hoyrir ikki heima í hesum her í hesari lóguni ogtað er nokk spesielt at sambandsflokkurin buldrar gjøgnum mál sum ø ógvuliga greitt liggja hjá donskum myndugleikum tað haldi eg eri rættiliga spesielt og og og eg veit ikki hví hví ið tað taðer sblivur so stór broyting í hetta her at sambandsflokkurin alla tíðirna liggur áv gensini til at siga ja skift úr tíð um eitt málið koyrir til til danska umsiting men tað havi okkur so upplivað nakrar ferðirnar nú og tað sær út til at at að tað jenn tekur

øhhetta nú nú tað ganga seg út upp á at noktar fólkið at lata nokta at hava opið at hava opið á barri og vistú ikur hyggja eftir tæ matvørulógin tað er nokk so spesielt at brúka matvørulógina vst ikulu hyggja eftir tá ið matvørulógin var fyrri eg haldi st nei næstseinasta var tað tá var tað tvey túsund og tíggju táð vórt johandalsum var landsstýrismaðuri og hann sigur har at endamálið íð lógini er ið er loyvi frá formanni sum eisini eru johandal merkir nokk at tryggja brúkaran eina heilsugóða matvøru við góðari gósku verja brúkaran ímóti villleiðing og syrgja fyri nøktandi og rættari merking fremja heilsugóðar matvanar hsigur johandal sum manglar at siga tað at hindra at fólk fara at drekka seg yvir gevind áðrenn klokkan tíggju um kvøldið so taðtað blaka seg út í við góðum fullmorsikk tað er nokk so spesielt at mann brúkar eina matvørlóg til at at at siga til hvussu leingi fólk sita á barr tað tað má eg viðganga at men men ke heta e ein so saman blanding av av øllum forskeljum og tey t flestu fólkini segði tá í summar at hetta fór at koma aftur áh nú er so hetta bara aðru ferðirnar og nú skal tað koma í gildi vera í gildi til einogtretivunda desembur í ár og tað er hundrað prosent sikkur hvør ið livir til jólar ella nýggjár so koma fólk at sita her millum jól nýttár og samtykkja at hetta skal forleingjast um tað er ein mánaðr ella tveir lla tríggjar tað veit g ikki akkurat men tað verður so sagt at tað skal forleingjast okur hava hetta eru líkasum eitn ítriv ella bliviðvið triðju ferðirnar haldi eg elsmetmercetes hevur lagt eitt uppskot fram um at fór leingi ja pensjonistar millum annað skuldi skuldi ykkuma arbeiða eittsindur longri og fáa eitt sindur av stuðuliga aturat og og tílíkt eg haldi triðju ferðirnar vara tað nú og hvørja ferð eru eitt tíðindaskriv frá frá almannaráðnum hvar mann s landsstýriskvinnuna við fullum ivni geva pappíri í pappírleysum tíðin hvar okur onnur sita við ein eitbadi hvar hon ín fullum fivnu gr á veg í løgtingi við einum lógaruppskoti tað er tíðindaskriva á øllum portali næsta verður væl tað at ein kranabilur kemur og setur stendur uttan fyri tingið en at tann stóra kranarin hjá skipasmegini og havarlógaruppskotið sum elsptmct kemur við inn í løgtingið ger so væl sit eg nú tí er hetta eitt sindur men visti mann hugsar um hvat skuldi okur gjørt viss hatta ikki var ja so sóu tykur við hús ein ein tvey trý uppskotið hjá minnilutanum tað pjóðist mann ikki at tykið so heitikiligt so sóu tykur heima og hevði tað hugnaligt og og ið vóru í sættarhaldið øll somu saman við so nógvum øðrum øh okur síggja at tað er ikki so bera nógv at at at tríva í og tí er hetta eitt gott íkast at hava hetta her málið at tríva í og tað sama hesi trý jangangararnir hjá hjá elsbet mærsetes

tað er rættiliga spesielt við at mann sigur atokur hava la allir teir sum viðmæla t tey sum viðmæla at tey siga at hetta er hoyrir u lóggávu og og her siga mann bara ja ja men okur koyra bara heta her gjøgnum sog tað fer nú hoyrdi ykur at men altso mann hoyrir í útvarpinum at arbeitdið verður fullspigt upp á eitt og annað men men her niðan kemur einki uppskot okur hoyrir fullspidan mann arbeiðir við at rána tað síðsta rán í føroya søgu nakrantíð tað er at taka linjurnar hjá sev sum okur ølleiga míni mínir javnaaldarar hava betalt nú í skjótt eini hálvfjerðs ár til at leggja kplaru jørðina staðin fyri at sleppa frá linjunum og tey sum undanyv farin at hava betalt longri ár nú sigur mann nú kann tað verða flutt við tí nú nú nú nú fara okur at nú fara okur at selja tað til útlendingar sast stoppaði í dag tí at teir bara bara hava eina viku um at umráða seg til tað til at gera eina nýggja innkrevingarskipan og tað var fantastiska o gott klára at mann kláraði at boða frá sæst soleiðis at teir stoppað perr hetta er eitt kraftigt ynski frá fólkaflokkinum frá jørgun niclasen spesielt at fáa sassa athalda uppat og tað lukkaðist við eitt bræk i mann sigur í gjár at nú hava okur eina viku so skuldi okur seta eina nýggja skipan í

ja eg veit ikki ma skal ga hvítarussland er nokk kanska ikki ta rætta samanlukkuna við men nakað í taðer umráðandir har á leiðini teir hava sovnar skipanir í gildi hvar innan fyri eina viku gevur ein verins felagi boð um eg visti tú ikki innan fyri eina viku hevur eina nýggja innkrevingaskipan ja so mást tú bara blaka frá tír og tað gera tað so so blaka tað frá tær og so hava okur einarætt aftur við flúgvingini og prísurin verður so sála er liðvaeftir hokur munnu liva við hesin her eina tíð enn einaferð missi onkur umboð hjá sambandsfloknini vakna við og sigur at tað ber ikki til at lata jørgun niclasen og teir koyra løpuð totalt púra vanwitut annað ern ikki at siga um hetta her eg rokni við at ta ta ferð væl ígjøgnum øh uttan ta heilt stóra uppstandilsi nú herur eingin landsstýrisfólk at siga nakað tí forstandi at fólk eru farin í noðurlandahúsið larkundarver interesant at vita hvat ið tað heila kann enda við visti mann forsitir við hesum her serliga tað at mann einki kemur við her úr løgtingi menn arbeiði við teimum stóru ráðnum takk
viðmerkingar taður er bjørt samussen ger so væl takk fyri eg haldi at henni gold sey tað nokk so væl
ta tað er eitt sindur meira kottlig máti tað verða arbeitt upp á vinnupolitikkurin hann verður ikki rikin úr vinnumálaráðnum longur hann verður rikin úr fíggjamálaráðnum og tá tað snýr seg um smittufyribyrging í sambandi við korona so verður tað ikki ritið av heilsumálaráðharranum men av vinnumálaráðharranum sum ein dá sigur at tað iki hansara ynski at gerast í hesi lóggávuni at tað er eitt ynski sum kemur aðrastaðni frá tað blívr ett sindur stuttligt men eg ætlaði at spyrja hennik old um hann heldur at mann ikki hevur tørv á einari breiðari lóggávu enn hesari tí ati um smittan fer at gera enn meira um seg an hon ger í løtuni so er tað væl ikki bara bar at steingja barrir sum munar ella hvat altso hevði hennikold sæð fyri sær at mann hevur brúk fyri eini breiddri heimild eisini at kunna avmarka og lata aftur onnur støð enn bara barnar takk fyri ja takkgersovæl henikold takk harra formaður
ja tað er
haer øað siga hvat ið tað kann enda við sjál fylginum okur síggja í londuni rundan um morgum ikki minst eg onglandi at tað gangur bara ein veg og at teir fara longuri longur til at seta avmarkingar í og tað kann væl henda nú hoyrdu okur at eg haldi at tar vóru fimm í gjár sum vórðu smittaði og tað er absolutt tann skeivi verðina gangur i sá onkur aðrastani at íslandi komu tætt upp á greinskini at at at at at teir verða stongdir úti eisini so akkurát í eygarblúggin gangur ikkitann rætta vegin men men hetta er statvekknokk so spesielt at mann brúkarenr matvørulóg til at at eg trúgvi at ein stórur partur av av visti mann visti mann snakkar um at ta skal lukka barrur eg trúgvi ikki at etingin er tað tann heilt stóri parturin er tað er heldur tað meira flótandi sum sum fer meira av nn n enn mann brúkar eina matvørulóg til at avmarka smittuvandan tað tað tað burdi verið gjørt upp á ein smidligari máta men hetta er ein loysn má veljur pa líkasum bara at siga fínt okur taka tað nermasta tað nermasta altíð tað e altíð tað nemmasta kso er tað beini johannesen sum fær ini viðmerking
ger so væl ja takk fyri har formaður
ja henni gold var inni á ymsum náðarverdum hann hívliti eitt sindur broytt hann tosaði um landsstýriskvinnurin á almanmaðanum sum koma her við øllum pappírunum hjá sær og um linjunum hjá sev og og og rutuna hjá sass og sum framvegis men eg veit ikki eg hoyrdi ikki so øgiliga nógv um í røðingjum hann helt um sjálva uppskotið men nú kom hann eitt sindur í náttartáni svaraði undanfarna viisar hann men eg hugsaði kanska hann heldur um hetta uppskotið sjálvt takk fyri ja takk tað var tað gott
tað er eitt sindur trupult at blíva altso hetta
ger at siga tað sama op tasaman aftur okur hava sagt tað ígjøgnum ígjøgnum altso uppskotini hjá lspetmærsetessen tríggjar ferð og so sigur tað sama og og nú kemur hetta fyri aðru ferð og mann sigur tað sama up áí samanæftur tað kann vera eitt sindur óbehaðiligt fólk sum sita úti um landið og lurta vist tey hoyra ein talara atta er fimti ferðir ann sigir tað sama í heinar tveir mánaðir tað kann vera eitt sindur keðiligt og og og tað er tað sum er ter uppstaðið við hesun her og tað sama við við tíðindaskrivini frá almannaráðnum okur síggja stóra uppsløg tíðindaskrivum hvar ið elspet mersedes stendur er stórt bílat við fullum fivni gera pappíri og og og tað virkar eitt sindur eit sindur komið tað má eg siga men men ókey hetta htta hettaur mann valt tað sum mann mann veljir at senda tíðindaskriv út um nøkur bestemtting meðan mann ger tað stóra ráðnið og tað er tað er teknikkur av høvum støði ogtað er verið brúktr ígjøgnum heiltltil til átjanhundrað árini at mann kammoflerar við við við við forskeljum undanligum tingum meðan mann ger tað stóra ráðnið sum nú er diundir wi sum eg skiljiav lani bæði føroyateli og og og og sevtað er nója takk eg vil líka geva viðmerki til tað at
at tað er ikki sev ella onnur viðurskiftir enn hendan lógin um heimildina hjá landssmanni sum er il viðgerðar so eg vil heita á tingfólkun u at halda seg til málið so er tað ingilin didrissen srem sum fær án viðmerking ger so væl ja tað var áhugavert eg hari
kki ikki nakrantíð áður hoyrt eina sovorðna kvaska mann siga eina viðgerð sum ikki kann fara víttum kring men tað er tað so í dag men nú er tað soleiðis sum hennrik old síðani hetta fyrstu ferð verða lagt fram segði at mann hevur valt at skeinkistøðini fram sum tað einasta sum skal kunna latast aftur við lóg og tað skal so gerast í matvørulógini og endurgjald skal so veitast til akkurát hesið men hetta er so ein eg veit ikkumn kan kalla tað stippilja min man skal siga men vit hava so eisini nøkur sum sum hava inntøku hava undirhald á hesum skeinkistøðunum hvussu verður við toymum vit hava eisini allar møguliga aðrar partar av landinum sum kundu verið relevantir at latið aftur visi mann hevur eina stóra smittispjaðing er hettki eitt sindur at mann velur nøkur bestemt ting burturúr og so verður tað bara tað so kann mann dekka ryggin við at siga at vit hava í øllu førum gjørt okkurt takk fyriharra formaður gersuvæl hendikold
á jú tað er púra rætt altso tað kann virka et num løgu

sum so taki undir við at mann ger nakrar avmarkingar táið ffyri fyri smittuni tað e eingin ivi um um tað so er skokkistøðar ella hvat tað er so so er tað er í lagi men tað eru onnur ting tá tað kemur til endurgjald eisini so hvat hvat ger mann við tey sum sum eisini noyðast at steðga hitt at mann brúkar sama løkningar við við ráðni av sv og og fr føogfyria teli tað er altso á sama løkningar og dømir taðer heilt aftur í halgwóg um at brúka tað visvismannin í vinmanni sigur í tann mátan afso so bóki te ikki fyri tað stóra problemið at samanlukkun ett ítt sindur takk fyri ja takk so er næsti røðari tað verður bjørt samuelsen ger so væltakk fyri harra formaður
ja so standa vit aftur her og skulu viðgera mál um at seta í gildi aftur ein á lóg sum í vit í veruleikanum viðgjørdu væl og leingi tað vóru ein dá tvey álit í vár og tá vistu vit væl at kolvi nítjan fór at halda fram og kortini so kemur í seinni helt at septembur við einum lógaruppskoti um at seta í gildi aftur hesa lógina hendan lógin snýr seg stutt um atlandsstýrismaðurin farin heimmið landsstýrismaðurin í vinnumálum ikki í heilsumálum sum annars hevur ábyrgd av smittufyribyrging í sambandi við korona men nlandsstýrismaðurin í vinnumálunum fær heimild at avmarka upplatingartíðirnar hjá matstovum og skeingistøðum og lat meg siga beinanvegin eg tjóðveldið heldur og eg haldi at atat sjálvandi skal landsstýrismaðurin og tað átti so verið landsstýrismaðurin í í heilsumálnum hava tey amboð sum eru neyðug til at fyribyrgja at koronasmittan spjaðir seg eg haldi t tað er øgiliga fá í føroyum sum ikki eru samd í tí og eg haldi at annað sum er gott í hesum uppskotinum sum nevliga ikki var í tí upprunauppmsum komu inn í upprunauppskotið í broytingaruppskotið í vár tað er at mann letur endurgjald til hesar barrurnar tá ið tær so verða stongdar til dømis klokkan tíggju tað er sum konan segði ferðrnág tað sum eg haldi vera øgiliga lundarligt tað er at mann stendur fyri aðru ferð og viðgera eina lóggávu sum eg veit ski um tit hoyrdu landsstýrismannin í útvarpinunn í gjár tá i hann segði tað at hann var afturevnnevndi hann efta her hann helt særk av rætta lóggeva á hendan mátan men nú hevði løgtingið longu samtykt í í sumí vár summar so so tað mátti vera tí løgtingið helt tað vera í nei soleiðis kann mann ikki ordiliga gera niðurstøður tí samleiðis eri at lesa mann álitið nummar eitt frá fyrstu fyrstuferð vit vitgjørdu hetta so vóru sjey av sjey nevndarlimunm í vinnunevndini ímótir at lóggeva upá hendan mátan seks í einum felagsáliti og tann eini sum hevði sítt egna álit við broytingaruppskoti argumenteraði eisini ímóti at lógevu ppá hendan máta umsitingin her í løgtinginum hevur mælt frá at tað verður lóggivið matstovulóggávuni umsitingin hjá sjálvum løgfrøðiliga ráðgevingin hjá sjálvunnu løgmanni altso tann instansurin sum skal syrgja fyri at lógarsmuði í føroyum er í ordan hevur sagt hetta er ikki í lagi umsitingin løgfrøðingarnir hjá landsstýrismannum í vinnumálinum hava sagt hetta her r slagi og løgfrøðiliga ráðgevingin her í í løgtinginum hví ger mann tað so hví ger mann tað so harra formaður hví hevur mann ikki nú a mann havt so nógvar mánaðir roynt at fingið semju um at mann yvirtók yptomiðlóggávuna er nakar veruliga innarlig ímóti tí at mann hevur heimild til í føroyum at gera ta tillagingarnar sum skuldu til harra formaður tað var umboð fyri sambandsflokkin tað var sammaðurin hjá sambandsflokkinum sum í áðni segði hvat er so serstakt við okkum eru vit øðrvísi an onnur eina eptomiðlóggáva er ein epotomiðlóggáva nei nettupp tí at vit skulu vera akkurát sum danir og týskarar og eingilsmenn og norðmenn og finnar og hvør onnur so skulu vit eisini taka ábyrgd av hesum økinum soleiðis at vit kunnu tilliga lóggávuna hygg bara eftir harra formaður hvussu landstýrið hevur boksast nú í fleiri mánaðir við at finna út av hvussu tey kunnu áleggja ferðafólki sjálvi at gjalda hesar koronukanningarnar tað er heldur ikki í tí donsku yptomiðlóggávan sum mann gjarna vil yvirtaka summi vilja bara yvirtaka sjálvir donsku lógina og seta hana í gildi soleis at tað statvekk ella framvegis er hesin her danski hoynik hesin her danski heilsumálaráðharrin sum situr við ábyrgdini av smittufyribyrgingini úr føroyum altso er tað nakar í føroyum sum heldur a tað e rætt eg eg trúgvi ikki ein gongu uppá sambandsfólk halda teg rætt sambandsfólk halda væl at fornuftigt at yvirtaka tað sum vet fornuftigt at yvirtaka og hvissu nakað skuldi verið altso absolutt verður frítt fyri at vera serliga politiskt so er tað at yvirtaka ábyrgdina fyri landslæknanum og fyri eptomiðlóggávuni vit hava so lagt fram eitt uppskot um tað tí at landsum at yvirtaka landslæknaembati tað bleiv arbeitt við tí undanfarna samgontað fekst ikki full undirtøka fyri tí men ein partur av tí lóggávupakkanum er akkurát yptí miðlóggávu so og hví er tað umráðandi atat atyvirtaka hana tað er eisini umráðandi fyri at vit kunnu gera teir føroysku tillagingarnar eftir føroyskum leisti soleiðis at vit ikki skulnu noyðast nær vendivís at koyra allar broytingar inn sum danir hava gjørt í sína lóggávu tí summar av teimum eru ógvuliga harðrendar og geva løgreglunin nakrar heimildir sumsjálvt føroya løgmaður hevur sagt at vit ikki ynskja okkum her í føroyum og sum eg haldi tað hevur verið rættiliga breið politiskt semja um so harra formaður ølt alt tosa um at fáa gjørt hetta upp á ein meira fornuftiðg á máta soleiðis at landsstýrið sjálvandi hevur tey amboðini sum skulu til at smittufyribyrgja tað haldi eg at mann átti at farið undir samráðingar um og so er ein spurningur afturat týer tíverri eingin at svara landstýrismaðuin er burtur úr lógligum øðrindum skal g skunda mær at siga so hann er lógligu umskyldaður hann ikki er her men eg hevði hopað kanska at løgmaður sum jú luttak seinast at hann kundi svara hisun her tí hatað er veru eikanum spurningar til løgmann hví hevur løgmaður ikki syrgt fyri at tað er samráðing at vit hava gingið heilt summarið nú hvusu nógvir mánaðir eru g ikki síðani koronabreyt út tólvta mars fór alt landið í undantaksstøðu og síðani hava vit bíðað og bíðað og bíðað eftir at koma til arbeiðis og í felag gjørt nakrar avtalur um hvussu vit kunnu best fyribyrgja hetta við korona vit hava boðið okkum fram ferð aftaná ferð vit vilja ógvuliga gjarna vera pragmatisk og sinnaði men tað hendi bara ikki og nú havi eg fylgt við í grannalondunum okkara og síggja hvussu flokkarnir dag og dagliga samráðast um akkahesi tingini eisini nú tá ið tey hava hert lóggávuna í mun til at lata aftur nú tá ið smittutølini vaksa serliga í íslandi í danmark í føroyum eru smittutølini øgiliga høg vit liggja tíverri á toppinum í men tá ið tað er sagt harra formaður so er tað eisini soleiðis at lúsakamburin er tann tættasti í føroyum eingi onnur lond kanna so nógv sum vit períbúgva og tað vil siga at vit fanga eisini øll dømini og tí trúgvi eg at tølini hjá okkum tá tey lutfa seg eru so høg ellivu vórðu staðfest smittaða í gjár í føroyum tað svarar veruleikanum til at tað vóru ellivu hundrað staðfest í norra ella í danmark dagliga og tað er eitt øgiliga høgt tal í danmarks lá talið upp ímóti seks hundrað fyri einum tveimum trimum døgum síðan og eg haldi te komu niður aftur á fýra hundrað og nakað sum eisini er nógv per dag men tað vlsia at tey føroysku tølini eru hægst og tað trúgvi g eisini kempst av at vit hava ta bestu fyribyrgingina í mun til at vit testa so so nógv sum vit gera og har fár mær eg havi hug at nevna tað nú nevna hesa testingina nú hevur tað verið nógvir kritikkur eisini av tí og eg haldi tað er undarligt tá mann hevur brúkt fleiri mánaðar pá at finna út av um um mann kann áseta at ferðafólk sjálvi gjalda hesa testingina men eg haldi annars at føroyar veruliga hava gingið framman fyri onnur tá ið mann hevr víst á at nú fær mann eina eina koronakreppu og so setir mann alt inn sum skal til mann hevur fyrst brúkt heisu starvsstovuna sum vanliga ikki arbeiða við við heilsumálunum man hevur brúkt tær fremstu kapasitetirnir har og tey hava arbeitt døgndrift síðani hevur mann gjørt avtalu við privata fyritøku um at hjálpa til við hesum testinginum tey standa fyri eina ógvuliga professionellari testing á flogvøllinum og í mun til tá ið ið norrøna kemur til føroyar og fyri meg er hetta eitt skúladømi um ein góðan máta at loysa tað uppá ein ógvuliga góðan og effektivan og ambitiøsan máta at siga at nú fer mann inn í eitt samstarv um at brúka tær kreftirnar sum eru tøkar tað sum bara er so keðiligtvið øllum hesum her tað er aftur har loypur løgmaður um og fer ikki samrøðuflokkarnar roynir ikki at fáa konsens sum tey tingini mann ger og tað er so umráðandi tá vit eru í hesari støðuni lati okkum vóna at vit nú fáa tamar at á koronastøðuni altír ongantíð ov skjótt men tað skal vera mín inniliga áheitan enn eina ferð lurta eftir hvat framsøgufólkini hava sagt fyri fólkaflokkin fyrr sambandsflokkin fyrr javnaðarflokkin og nú standi eg sjálv her øll hesi framsøgufólki hava sagt at hetta er ikki rætti máti at gera tað uppá og so máu máman í landsstýrinum kunna koma har til og vera vaksin og fara inn og og og samstarva um í staðin fyri alla tíðina soleiði sum tað tykist í øllum førum at loypa um har garðurin er so harra formaður havi eg ein spurning sum eg ógvuliga fegin vilja havt svar uppá tað er hvat við øllum hinum at matstovu og serliga at barrvirksemi o útilívi og náttarlívinum er knýtt sera nógv sovorður partur avkara professionella tónleikaralívið er knýtt av tí meginpartin av hasum støðunum hava tónleik hvørt einasta kvøld tá tað er opið skulu tey hava einki endurgjald hava hví eru tey ikki fevnd av hesum hvat við øllum mentanarlívinum í føroyum vit síggja til dømis nú at norðurlandahúsið kann bara sjálvt um tað kann gerast til ein ógvuliga stóran sæl so kann í mesta lagi vera hundrað fólk har í senn meðan tað í einum flogfari gott kunnu sita altso hvørt einasta setir pindpakka um atn sita nógv nógv tættari enn mann situr hvørjar er orsøkin taðknn gott er at tað er nakrar øgiliga góðar orsøkir men vit mangla her í løgtinginum loypandi at fáa kunning um tær avgerðirnar mann tekur og eg sakni frá vinnumálaráðnum og frá landsstýrinum aftur eina greining av hvør er støðan hvussu hava hjálparpakkarnar virka hvør er støðan í teimum ymisku vinnugreinunum og er tað veruliga bara barrirnar sum hava tørv á at mann fær endurgjald um mann noyðist aftur at lukka alt samfelagið niður tað trúgvi ikki tað er eg trúgvi tað er an nógv breidri skari og eg vil gjarna vegna mín flokki ella okkara flokk í øllum førunum bjóða okkum fram til at eitt konstruktivt samstarv um hvørji røttu tingini eru at gera heldur enn hetta sum eg haldi tey flestu kalla eina kalla eina lappaloysn takk
fýreina viðmerking ger so væl ja heitt er nettupp á sendalin
bløði sum bjørt samelsen kemur inn á at mann onksvegna arbeiðir eins og at eins og mann arbeiddi tá ið í vár tá ið tað var ein øgiliga sperd støða man varð tikin av bóli í nógvar mátar og skuldi arbeiða skjótt eptemilagávan hon hevur jú fingið ja eg vei ikki honum fingið ringt orð á seg her hjá okkum øum mann roynir fyri altíð verðini at umganga at koma í hóslag við hana virka tað sum men vit kunnu og vit kunnu jú sjálvi avgera hvat ein slík skal innihalda og vera fyri okkum í føroyum og umframt tað so eru eisini tinginnan fyri mentunar lívið sum eg haldi eru ógvuliga relevant sum bjør samelsen kemur inn á at tað er at sabarrurnar eisini eru arbeiðspláss hjá øðrum enn teimum sum skeinkja øl og snapsar og kanska atat at hyggja eftir tí stóru myndini heldur enn kanska at fara akkurát har sum tey fólkini eruja tað erur so væl bjer h pamelsen
takk fyri
ja vit vita
vit øgiliga væl tað kom jú fram seinast tá hendan lógin var fyri tann lógin sum nú er útgangin at hetta byrjar við at løgmaður í veruleikanum gera eina avtalu um at mann skal veita endurgjald og tað er eitt sindur speciaellur máti tí tað fyrigongur løgur sum nakað við síðuna av aftanámáli eg komi í løgtingi tí tað stendur einki um endurgjald í tí upprunn uppskotinum sum kom tá vinnuendur vísir nevftir fyrra álitinum til málið tá at akkurát spurningur um endurgjald blívur ógvuliga relevantur tá mann ferðir spesifikt út eftir einari vinnu og tað endaði tað so eisini við at koma inn broytingar sum snúðu seg um at henda vinnan kundi verið fevnd av hjálparpakka trý hjálparpakki trý fór úr gildi einogtretivunda august og síðani hava vit ikki hoyrt orð ella ei frá nøkrum í landsstýrinum um at hvat mann ætlar víðari og sjálvandi er politiskjaðar tað kanska ikki so óvanligt at halda kortini tætt á bringuni men í eini koronakreppu støvi er tað sera óheppið tá eigur mann at spæla við fullkomligu opnum kortum og roynafólk so breiða undirtøku aftan fyri seg sum til ber takk fyri tær so tær styrkir steinbær sum verða við mekingar so væl takk fyri formaður ja eg haldi
per sanusen lýstir sera væl øll tey ivamálini sum eisini eru í hesum her og mann sær eisini tað í grannalondunum har ger mann nogv fyri at fáa breiðar semjur og hava allar flokkar inn yvir soleiðis at mann kann finna semjur um hesi tingini tí tað eer ein álvarsom støða men tað sær mann so ikki her og okur vita øll gott at hetta er ikki gott lógarsmý heldur iki gott politiskt handverk kann mann siga tilhvussu pláss til forabetringar eg skilji heldur ikki tað at mann ikki bara yvirtekur epti miðlógina tey koma møguleikar tilat hon liggur í tinginum nú hon e verði til fyrstu viðgerð og liggur í uttanlandsnevndini tí at tá kann mann nettup gera tær broytingar sum mann ynskir og ikki bara tær broytingar sum eru innførdar niðri tí okur hava ikki somu støðu heldur ikki somu koronastøðu tað kann gott vera akkurát hetta her við matstovuni har mann kunna gjørt men til dømis kannmann ikki taka gjøld frá ferðafólkum sum havdu brúkt langa tíð upp á nú at hyggja eftir so eg haldi at htað er eitt sindur ma siga eit sindur pklássugt atburði frá landsstýrinum ikki at at koma við nøkum sum verbetri enn hetta takk fyri ja takk ger so væl bjør samuelsen
takk fyri eg havi
hí nakað henda kreppan hevur víst okkum so hendan farsóttin víst okkum so er tað tað at okkum tørvar sjálvandi fyrst og fremst atta væl saman um at fremja øll hesa her átøkini men í øðrum lagi eisini hava tey amboðini sum eru neyðug og tá er tað eg haldi tað er ikki virðiligt fyri hetta løgtingið at mann afturskal standa lesa eð at uppskotið at landsstýrismaðurinm faktiskt vísir á at hetta er ikki rætta staðið at lóggeva í hvør er tað samgonguna sum so forðar og eg vil staðiliga mæla frá at mann loypir um at garðin ír lakstur og bara setir tí donsku ypn ímiðlógina í gildi tí tí mann má gera tær tillagingar sum skulu til fyri at tað skal vera ein føroyskt lóggáva og tað viktigasta í hesum er faktist at havi ábyrgdina altso at landsstýrismaðrin tann føroyski landsstýrismaðurin í heilsumálanum sum í dag eitur kaile oholm johannesen at tað er hann sum situr við ábyrgdini fyri smittufyribyrging eisini sum eitt sterkt amboð fyri føroya løgmann sum evsta leiðara hjá landsstýrinum og eg trúgvi ikki visu vit veruliga hugsa okkum um og lata okkum úr teimum politiska hamunum at nakar kann verða ímótir at vit yvirtaka epla í miðlóggávuna takk fyri hasa omar ja takk so er tað næstur at
røða tað verður ja tað skuldi verið biljistinussen men hann er ikki statt í salinum so verður tað næstur tað verður bjarni kárasum petersen fyri framsókn ger so væl bjarni kárasum petersen harra formaður ja
vit vit viðgera eitt lógaruppskot sum sum við so nógvum øðrum uppskotum vit hava havt her á tingi snýr seg um korona og í hesum førunum er tað ein spurningur um at leingja heimildina sum hevur verið givin til landsstýrismann í vinnumálinum um at kunna lukka matstovur og skonkistøð um hann so vurderar at tað er neyðugt fyri at tálma mitti spjaðingina tað er soleiðis at tann heimildin hon fór ír gildi á einogtjetunda august í tjúgutjúgu og ynskir man nú at leingja skipanina til einogtjútunda desembur við tí lítlu broytingina at mann nágreina tað soleiðis a útbering ella teygóva ikki er galdandi tað eg nú skjótt ein seks mánaðir síðan grækarismessu og tað er nógv broytt síðani tá bæði soleiðis i smittan hevur útvartað seg men eisini hvørja royndir og hvørjar kapasitetir vit sum myndugleiki hava til at basa smittuna øh í marsmánað fleiri vikur fram tá haldi eg at vinnan vísti øgiligan samhuga og valdi sjálvboðið at steingja sítt virksemi og sítt inntøkugrundarlag fyri at gagna almennum áhugamálum um at so um at siga

tá var tað eisini ein undarlig mannagongd tá ið mann ætlaði at útvega hesa her heimildina til at lukka í í byrjanini var tað uttan nakran form av endurgjaldi og mann valdi mann visti eisini at mann kanska ikki natúrliga hevði lóggevandi heimildir á hesum økinum men mann var øgiliga øgiliga fastsettur upp á at hendan her heimildin skuldi útvegast tí at hon opimbært var nógv vandamiklar ikki at verða samtyktarn enn aðrar avmarkingar altso matstovuvinnan og skeinkingarhúsini vóru nógvar nógvar ferðir farligari tí mátti mann fáa hesa her lógarheimildina til vega og tað hevur verið nokk so torført eg havi roynt at spurt í fleiri umførum bæði her í tingsalinum og eisini í vinnunevndina hvør onkursvegna um mans ma siga eigur hesara apna hvør hvør er avsendarin av hesum her vit vita nokk so greitt at tað er ikki landsstýrismaðurin í vinnumálinum sum ynskir ata heru ynskji hesa heimildina hann velur bara at útinnana um hon verður samtykt og tað hevur hann so gjørt í nøkrum umførum og tá eisini við góðum grundum men tað virkar sum um at mann hevur gjørt onkra sovorðna undronsavtalu har sum avtalan er at partur av vinnuni hildu seg lukkaði aftaná klokkan tvey har tey sum fingu lovað kompensatión um heimildin varð nýtt at lukka bygsina við grundgevingina at forða smittuspjaðing tað sum kanska er eitt sindur undarligt er tað at fótbóltir og annað meira drúvuligt virksemi sleppur at halda áfram og tað at klemmast á áskoðaraplássinum og gera burgara á vøllunum tað verður næstan biðfallað soleiðis eru treytirnar so ymiskar alt eftir hvør eigur nakran góðan í teimum innari kresunum her á tingi øh undir hoyringsskrivunum so hevur ferðavinnufelagið gjørt vart við sína ónøgd í samband við málsgongdina og mælir eisini frá at heimildin verður ikki neytúrliga at hon verður útvega men at hon verður nýtt í minst møguligan mun og tað haldi eisini er eg haldi eisini at samgongan ella landsstýrismaðurin hevur gjørt greitt tá hann vil ikki brúka hana uttan so tað er neyðugt men so er tað eisini eitt upprit eins og seinast sum soor ivamál um hvørt heimild er at lóggeva hetta í matstovulógini og hvørt heimildin ikki natúrliga átti at ynngingið í einari farsóttarlóg sum mann hevur frá politiskari síðu valt frá tí at tí at koronafarsóttin hon skuldi taklast og byggja upp á álit sum jú í sínari náttúru er nokk so ironu sum mann tekur hædd fyri kjarnuna í hesum lógaruppskotinum onkur skal vera svart uper og mann hevur so valt tey sum fólk kanska hava lættast við útpeika sum syndabukk eg veit til dømis at fartattarnevndini ikki hevur sagt positivt at tey hava ynskt hesa heimildina og um tað skuldi verið so at hon so lá sum ein natúrligur partur í partur avtarav lógini nú segði jóhandal at føroyar ikki eru eina serstøðu í mun til onnur lond og tað eru fyrisovit samdur í føroyar ikki er í einari serstøðu í mun til onnur lond føroyar eru eini serstøðu eins og onnur lond vit øll eru í einari serstøðu tí vit hava øgiliga ymiskar fortreytir og umstøður at virka í og smittispjaðingin hon er eisini eftir umstøðunum og okkara lógarverk og okkara kapasitetir fyri at testa okkara landamørk og annars aðrar serstakar umstøður gera okkum ella gera vit eru í einari serstøðu og tað haldi eg talar nokk so sjálvsagt fyri at vit í best møguligan mun kunnu lóggeva eftir tørvi tað krevur at vit yvirtaka millum ana andslæknaembati og hava eina føroyska farsóttarlóg soleiðis at vit kunnu útvega amboðini til at halda skil á smittuspjaðingina umframt tey inntriv vit mugu gera fyri at líkasum at at hava tamarhald á smittuni tað sum eg haldi er øgiliga keðiligt tað er øll hendanher málsviðgerðina í sínari heild nú ætlar mær at leingja leingja heimildina men hendan prosessin ev verið øgiliga rótut bæði jú ritiskt og politiskt tí mann veit ikki hvør er komið við tí mann eit ikki hvør veruliga ynski tí mann veit ikki hvat endamálið eg við tí mann veit ikki hvar reella effekta hevur og eg haldi eisini mann leggur eitt lítið sindur lítið í hvat hendi við teimum vinnu greinunum sum verða raktar av hesum her eg haldi mann onkursvegna roynir at senda sovori symbolsignal um mat mann hevur gjørt okkurt meðan alt hitt koyrir sum vant tí hetta er ein branskja sum kanska er nokk so lætt at lukka tí fólk hava ávíst fyrivarnið ímóti tí men tað sum eg haldi er sera keðiligt t er tað at hendan her vinnan hon hevði øgiliga øgiliga truplar tíðir gjøgnum summarið og tað er av góðum grundum tað er tí at vit lukkaðu landið niður tí tí at tey ikki kundu tkjena pengar upp á sítt virksemi tað sigu seg sjálvt at tey hava øgiliga truplar umstøður og tey skilja væl at hendanher heimildin verið brúkt men tey hava eisini áðrenn heimildin bleiv út vega víst samhogað og lukkað av sínum egnum eintykkum fyri at tæna okuronkursvegna nakað meira almannagagligt og tað sum eg haldi tey vit burdu sumt teimum tað væl vild at vit søgdu at vissu vit nú vilja brúka hesa her heimildina sum jú máar inntøkugrundarlagið undan teimum eitt nú visvisu landsstýrismaðurin í vinnumálinum skuldi brúkt hesa her heimildina undir jóltíðir tá ið inntøkugrundarlagið fyri vinnuna er høgt eghavme so kanska gjørt linar treytir nú um heystið tá ið tað kanska ikki eru einki nógvir kundar og tá ið tað er potensialið fyri at dekka tað stóra tapið sum potensielt potensielt liggur í hinumegna heystið so eg haldi at vit kunnu gott viðgera hetta her konstruktivt og sakliga eg haldi bara eisini at vit eigat hyggja eftir hvar vit kunnu um vit velja at at geva heimild tl at stramma í her so mugu vit eisini kunna hyggja eftir hvar vit kunnu onkursvegna lorðað eitt sindur og geva teimum eitt sindur fríari rásarúm til at til at drívast vítt virksemi tað haldi eg skal vera høvuðsboskapurin herfrá annars so so havi eg kanska sagt eg hevði nokk so nógvir spurningar til landsstýrismannin hann gjørdi so vart við at hann hevði ørindir sum hann mátti taka sær av og tað fekk eg at vita og varð við at samba við at løgmaður fór at sita her og svara spurningum hann eki so heldur ikki her eg veit ikki ordliga hví so teir spurningarnir verða nokk tiknir í vinnunevndini takk fyrihara

eg haldi eitt gott í hesum uppskotinum tað er tað at mann fær endurgjald altso at mann fær møguleika fyri endurgjald sum eg ikki var í allarfyrsta uppskotinum sum kom frá landsstýrin um vár men hvat við atknýttum vinnum sum e atknýttat at hesum her útilívinum altso til dømis vit tað nevnt í dag tónleikavinnan professionelir tónleikari sum í øgiliga stóran mun liva av at spæla á høsum spælistøvum tey liva eisini av hvørjum øðrum hví eru tey ikki fevnd hví eru eingin hjálparpakki fyri tey og hví eru hjálparpakkarnir farnir úr gildi fyri alla aðra vinnu eisini vinna sum kanska kann fara at blíva hartrakt og hví heldur hví heldur bjarni kárason at mann at mann ikki vil yvirtaka eptomiðlóggávuna eru føroyar ikki eina serstøðu at vit eru eitt av teimum heilt fáu londunum sum ikki hava lóggávu vald í mun til at kunna gerast smittufyribyrging okkara egna øki sjálvtum vit hava yvirtikið alt heilsuøkið annars gevar tað nakra meining at mann ikki vil yvirtaka tað tá ið mann veit mann kundi finja takk ger so væl bjarni kárasom petr

øgiliga viðkomandi evnir sum bjørt samelsen kemur við sjálvandi tað taðher við at tað við at allar skipanirnar sum vit hava gjørt allar hjálparpakkarnir sum vit hava gjørt nú ígjøgnum summarið sum eru farnir úr gildi at mann velur øgiliga spesifiktur málrættar at fara eftir eina kruppu eg veit ikki orliga hví eg veit iki um tí tíama heldur tað er ein góða grund tl at gera tað ella um tí ma skal hava ein sind abukk tað er øgiliga óheppi og tað rakar til dømis eisini tey listafólkini sum eru avleiddar í vinnu í branskini og tey verða helst ikki loftaði av hesum her bara tað at nøkur ja eg minn ikk hvussu nógv tað vóru kanska eini túsund fólk ella meir skuldu í tróttarhaldar næstu tveir dagarnar hetta eru alt ung fólk sum ganga glasir sum eru starvsfólk í hesari branskni sum beint nú ganga tey vinnu og leitað eftir starvsfólkum bara tað máar eisini grundarlagið undir teirra virksemi hví man ikki ynskir at yvirtaka farsóttarlógina eg e haldi ein tingkvinna fyri nøkrum setrnum síðani segði tað so væl ehví skulu vit tað tað er onkursvegna tað mainsetti mann hevur tað er tað at tað er ikki neyðugt at yvirtaka tí at vit skulu faktiskt helst ikki orðna so nógv ting sum gjørligt sjálvi tí at tað er so nógv sum bara kann útdeligerast til ein hægri myndugleika sum betalir rokningina tí eri eg ósamdur í eg haldi at vit eiga at yvirtaka tað sjálvur bæði tí at vit skulu hava ræðisrættin og tí at tað er tættari at nærdemokratin vister her á løgtingi at avgerðir verða tiknar sum raka samfelagið í breiðarmerki takkfyri formaður ja takk næstura røða tað verður
din mortense ger so væl takk fyri harra formaður
ja nú hava vit royndarkoyrtið hesa hesa skipana nú í eina ávísa tíð hon verður brúkt eisini tá ið hon tosar um skeinkistøð og matstovur og tað hava tey eisini fingið gott gerð seg fyri fyri sovítt um tað er veru nokkiliga ikki endurgjald og nú vil landsstýrismaðurin nú hava at mann forleingja teg líka til einogtretinda desembur og sjálvandi tað er øgiliga nógv sum kann vera aktivt líka til einogtretinda desembur aftur summarið farið ólavsøkan faran afturum og tað er grundarlagið nemliga fyri at eg tjena nøkvur oyrir frá millum annað ferðavinnuni og eisini frá okkum føroyingum sum fara út og nýta tað tænastuð sum eru í býnum og so nærka jólini kanska ter allar hesir jóladøgurðanir u koma fyri og ogso bar spurningurin vónandi koma vit ikki út fyri at vit fáa komu vit nítjan afturtá ella korona soleiðis at vit eru noydd til at avmarka tað sum er men tað bleiv at avmarkað nokk so nógv fyrsta seingja klokkan tíggju so haldi tað bleiv kokka ellivu so fann mann ina loysna at mann kundi hava opið serliga vikuskiftini til klokkan er tvey og tað hjálpti kanska eitt sindur upp á tað men eisini tann trivnað sum sjálvandi hoyrir til í í einum í einum býi sum millum annað tórshavn kommunu og og eisini runt landið og tí tað har um mann merkjir tað athvat er tað sum sum hendir í hesum førinum vit hava so verið heldurvís væl fyri teimum tosar um korona men vit kunnu skjótt fáa tað aftur og tað skulu vit vera sera varin við og vit skulu eisini hjálpa til at landsstýrismaðurin færr ta heimilgt sum skulu til sjálvandi og eg vóni at sjálvandi ikkiat hann fer at brúka tað bara sum sum best ber til tað tað trúgvi eg ikki uppá men harra formaður tað sum eg hugsi mest um tað er tað at teimum gerfríðilíkar lógur man setir tíðlíkar forðingar eella ella mann steingir matstøvur og skeinkiloyvir tað er ikki bara matstøður og skeinkileivni sum sum verða ávirkað av hasum her eg veit ikki um hann hugsa um tað tí atlats mann taka taksavinnuna sum er í býnum millum annað steingir mann her og so er tað tilsvarandi øll taksavinna sum eisini eisini ikki hevur nakað at koyra yvirhøvur eg veit ik um ann hugsar um tað eg veit iki um tey fáa endurgjald mær vitandi hava tað ikki fingið tað er teirra livurbreyð tær skalu betala eg rokni við eitt støðgjald hvørn einasta mánað og tær skal betala vegskatt og tað er sjálvandi veðlíkahaldeina átta túsund krónur kanska um mánaðin sum og einki at hava ongar inntøkur hava tað er so ein partur av tí og eg veit ikki um nakar hevur hugsað um tað men tey koma so ikki undir ta skipanirna í als hevur tað ikki verið og tað er í øllum førum eitt stórt arbeiðspláss mær vitandi liggja ð um at fimmogtretivu taksabilar sum eru her í kommununi sum liva liva útlukkandi hava eina góða tænastu at mann kann koyra fólk til og frá og ikki minst á náttártíð at koma trygt og gott heim aftur um so skuldi verið tað bleiv eisini nevnt heirraformaður á eisini um tónleikarlívið tað er eitt stórt tónleikarlív sum eisini er sum hevur gjørt stórar stórar íløgur til ann skal ljóðtøkni sum er og tað liggur bara á hillunum og kann ikki takast fram og har eru stórar íløgur sum gjørdar og tær inntøkurnar eru eisini misteir og har eru fleiri fólk sum eru bliva arbeiðsleysir á tí økinum og tá ið mum fyrst blivur á arbeiðsleysi so er ikki bara nevnt at at traðka til aftur til til tað tað sera vitani tá ið mann tosar umljóðtøkni av ymiskum slag so hetta her er so eitt matstøðu og og skeinkiloyvir men tað er so øgiliga nógv annað sum fylgir við millum annað sum eg nevnni tar tænasturnar sum vit hava sum vit slekkji hugsa um sumsum rakar sera sera nógv so eg kunni hugsa mær at vinnevndini tók heta her upp eisini í samband við tað endurgjald sum sum tað stendur úr lógini í ígrein eitt her beint at at skenkistøðir hava rætt til stuðul eftir løgtingslóg um stuðul til fyritøkur og tað fáa ta fastu útreiðslurnar dekkaðar jamen tað eru so øgiliga nógv onnur sum eisini hava fastu útreiðslur hví ikki royna at fáa allar partar við eg sakni nemliga eina heildarætlan nemliga fyri tei mann ger tílíkar lógir sum et her ei heildarætlan fyri alt økið so tosað mær øgiliga nógv um at vit burdu yvirtikið hesa lógina ja tað kann mann kanska siga lógin er kanska til viðgerða beint nú í í uttanlandsnevndini ein part avum og har kemur farsótta lógina eisini undir men tað sum bleiv malt frá í øllum førum lat vera við at yvirtaka lóg í pettum soleiðis at vit ikki hava yvirblikk yvir hvussu lógin einaferð kemur at síggja út skal man yvirtaka tær tek so alt yvir takk fyri hara formaður
sum fær fyrst viðmerking ger so væl ja til tað seinasta ja takk
el hi morsen eg haldi at hann hevði eitt ógvuliga gott pbog enn hví hevur man kki eina heildarætlan fyri vinnuna a avleidda vinnunir í mun til matstovuskeinkingarstøð eg vísti sjálváisa tónleikaravinnuna sum jú er ein ógvuliga integreraður partur av náttaralívinum har er einki trygdarnet og tað hevur ikki verið í ein einasti samrøða við flokkarnar á tingi um nýggjar hjálparpakkar um hvat hendir í heyst vis korona blívur við at herja og støðan kanska dátjars verri enn nú eh so eg atlaði at spyrja hemorzen við hansara drúgvum royndum hvat hann heldur um henta mátan tað verða arbeitt uppá nú skuldi aftur viðgera itt lógaruppskot har tað var beinleiðis verður mælt frá sjálvt landsstýrismaðurin skrivar aftur í viðmerkingarnar at hetta er ikki ein góður máti at lóggeva uppá takk fyrija takk ger so væl himorsen
takk fyri mær ja tað er púra rætt
eg haldi ikki at rætti mátin man á arbeið
og sum tað sagt løgfrøðisliga bæði í tinganesi og her í løgtingi sigur mann eisini hetta er ikki rættur mátin so tí at eg sakni nemliga eina heildar ætlan og heildar mynd yvir hvat er tað sum sum rakar okkara samfelag tá ið vit seta sovorðið inn sum at eg og tá vit hava ikki tað amboðini sum sum skulu til fyri at fyri at avgreiða tað haldi eg ikki tað vísir at tað eru fleiri fleiri sum detta niður millum og so kemur hann aftur umaftur aftur umaftur tak nú tey við tak nú tey við tað er eitt starttænastøði sum manglar nevndin av ísagar eg sigi ætlanini sum er fyri líkur beint nú millum annað tónleikavinnan og taðksarbilar og hvat tað so er tað er tað er tað er umráðandi sum sagt at vit hava heildamennin púra greiða takk fyri tað ja takk so tað byrjar sinussen sum fer at viðmerkingi so væl takk fyri teg har formaður nú nevndi eg morgin seinni
fleiri ferðirnar at til dømis hann tosaði um taxsavinnuna í býnum og hann tosaði um tónleikavinnuna í kommununi og um matstovuvinna í býnum altso nú hava vit fleiri býir í føroyum og vit hava nógvar kommunur í føroyum altso var tað nakvar ávísir býir heginmorsen hugsaði um altso hann nevndi nøkur tlaksa loyvir nú hugsi um viðst at vara í klaksvík hanum hugsaði um eg meini ikki tað eru yvir tretivu taksaloyvir í klaksvík tí hann nevndi at tað vóru yvir tretivu taksaloyvir í býnum hugsaði hevði morsen um nakra nakra ávísan bý í sínari røðu takk fyri formaður ja takk orsen ger so væl
takk fyri harra formaður til biljustyrisdøgurðað
sinussen gjøgnum formannin eg rokni við hvissu mann skal uppliva nakað her í føroyum so er tað sjálvandi hesum býnum sum hann er í staddur beint nú og fær mann aðrastaðni so trúgvi nepa eg vetik um at fær fatur í taksabil ella eina matstøðu men í øllum førum tað vit tosa mær faringari so eru tað her og vit tosa um fleiri fleiri hundrað arbeiðspláss sum varð í rakta av hasum her men eg vóni at nú harra formaður tá ið tunnilin kemur ígjøgnum at tað kann ávirka eitt sindur ella tað at øll eysturoyinn kanska eru púra tómur vikuskifti og alt er í havn og tað leð gleða vit okkum til takk fyri harra formaðurja ja men so fekk
u hevði mort sær kjansar at eg klemdi har fyri havnini eisini tað er ikki eg nú heldur ikki skjótt galið frá sínum strøðapalli so er tað at tú er afturat tað verður svirið streymber sum fráður gjørt so væl sigur fremberg takk fyri dagarformaður
bjørt samunsen hevði eina góða røðu fyri tjóðveldi sum eg sjálvandi taki fult undir við eg ætlað at leggja nøkur fá ting afturat tila at taka í aftur nøkur fá ting tað er tað at landsstýrismaðurin biður um heimild til at steingja matstovur og skeinkistøð vegna kom við nítjan og tann stóri spurningurin er sjálvandi hví er hetta ikki eitt heilsumál hví eta landstýrismaðurin í vinnumálunum sum kemur niðan í tingi við tí og tað er sjálvandi tí at hetta er eitt øki sum okur ikki hava fult raði á og landstýrismaðurin í vinnumálinum kemur so niðan í tingi fyri aðru ferð eisini sjálvt um tað er frámælt at mann lóggevur upp á hendan mátan tað sum stendur eftir up á einan máta tað er tað at okur sum hava staðið kanska sum fremst ímillum heimsins longd tá ið tað kemur til bæði at testað og eisini at niðurberja govtnítjan okur kunnu ikki so mikið sum í føroya løgtingi lóggeva sjálvi tað sum okur halda e rætt at gera í mun til til smittuspjaðing tað haldi eg bara ikki er í ordan í løtuni liggur eptomiðlóggávan í uttanlandsnevndini saman við eina yvirtøku av landslæknaembatinum har er tann lóggáva knýtt til sum hevur tað dagliga virksemið hjá landslæknanum um hendi og har er smittulóggávan sjálvandi so sjálvandi eiga okur at fáa yvirtikið tað økið so okur kunna lóggeva her í føroyum eftir tí sum er neyðugt at gera út frá tí sum føroyski myndugleikar siga tað er ikki vist at tað sum okur hava brúk fyri akkurát nú er tað sum er tað sum mann hevur lóggevið fyri á fólkatingi í dag kom eisini ein fráboðan frá ss um at tey steðga flúgvingini og tey vísa á at orsøkin er tað at nú skulu tey til atið taka hettar ferðaavgjaldi eisini tað hevði mann kunnað broytt visti mann hevði eptmiðlóggávuna á føroyskum hondum so kundi mann koyrt ta heimildina inn í eina eptomiðlóppgávu og so fórt tú uttanum flutningsfeløgini eg veit kkium te evihavt nógva ávirkan men tað hevði hvørfalt havt ta ávirkan á tað vóru føroysku myndugleikar sum avgjørdu hvat teir gjørdu matstovuvinnan hevur tað trupult eftir nakrir fáir dagar síðan at búskaparráðið legði sína frágreiðing fram uppi í norðurlandahúsinum og har tóku tey nettupp tað fram at tann vinnan sum faktisk var harðast ragt tað var nettupp matstovuvinnan og tað vísti á at aðrar vinnur høvdu havt møguleika til at innheinta tað aftur sum varð mist og at árið kanska ikki fór at vera so galið tá ið tá ið tá komu samanum men á tann møguleikan hevði matstovu vinnan ikki og tí metti tey at tað var ein serstøða og nú er so korona íð útbrot aftur og hjálparpakkarnir farnar úr gildi og tað er bara tann skipanin ikki minnist rætt sum hevur virðið dagpengar at gera sum er í gildi beint nú har fólk eru sendi sáttarhald ella eru beinleiðis sjúk og tí er ikki akkurát nakað annað tdanet í løtuni men vissæ matstovur og skeinkistøð som lata aftur so er tað upmbart ímóti einum endurgjaldi sum havi skilt so tað ikki nakar annar sum hevur fingið trygd fyri tí tað haldi g eisini er eitt sindur undarligt tað eigar man í hvørfall at fáa víst øgiliga væl á tá tá ið málið fer í vinnunevndina soleiðis at tingið verða upplýst um tey tingini og so er tað tann stóri spurningurin hvat við teimum starvsfólkunum sum arbeiða tay í støðini vistu tú tekur eina matstovu om hon lukkar nú var hevur morsen inni á hesum her tacxassha førum og onkur hevur nevnt eisini tónleikarar og onnur men tað kann eisini vera nógv tímalønt fólk sum eru knýtt at einum at einari matstovu sum arbeiða inni tá i tað er opið og so lukkari matstaði og tey fáa endurgjald men tann sum er eitt arbeiðsfólk sum ikki sleppa til arbeiðis tí avstaði er lukka hann fær einki tí hann er ikki sjúkur ella sendar sáttarhald so tað haldi er er eisini eitt álvarsmál og tað má vera ein ell onnur trygd sum kemur eisini fyri tey fólkini serliga havandi hug at vissi nú eitt størri utbrot er á veg aftur sum tað tíverri sær út tel at okkurt í hvørfall rørur seg so her er okkurt sum mann eigur at hyggja eftir eisini umstøðuni hjá teimum sum arbeiða innan fyri sæ vinnuna og ikki bari eigarar men sum eru tíman um starvsfólk og eisini ferðavinnuni generelt og alt tað sum hevur við við matstovuvirksemið at gera og so kann eg bara enda við eini áheitan um at taka allar flokkar við til landsstýrið um at taka allar flokkar við í eitt arbeiði tí tað er púra óhoyrt at mann er í einari heilsukreppu sum faktisk eisini er ein um allan heim og at mann arbeiðir bara sum landsstýri og ikki tekur allar flokkar við og hevur løgtingið aftan fyri seg og ger breiðar semjur um um um so stór mál okur eru ein púra púra serligari støðu tað er tað kemur ikki fyr í nøkrum øðrum landi at mann arbeiði so óbúgvi sum mann hevur gjørt her so tað skal bara vera mín áheitan um at at taka øll við takk fyri jatakk so erna viðmerking tað er
gjørt væl takk fyri ja vit eru
heppna vit hava eina góða arbeiðsloysu skipan sum kann loftast fólkunum og sum tølini vísa har so er tað tað tað nokk vera eitt stórt undirskot av arbeiðsfólki fyri stuttari tíð síðani og tað kemur okkum væl við nú tí at tað ger at at arbeiðsloysið er ikki blivið so stórt sum vit kundu ótta fyri men tað kann jú ordiliga brádliga vaksa og tí ætlaði eg at spyrja sigur stevberg hvat hon heldur um at mann enn eina fyrkja meðan lóggávu har mann beinleiðir sjálvur sigur at hetta er ikki rættur mátið at lóggevi uppá stendur viðmerkingunum men mann hevur ikki ordiliga nakað annað boð uppá hvussu mann tryggjar seg arbeiðsplássini eisini gjøgnum veturin og út í næsta ár og vónandi til ein eini vaksina kemur hví heldur sigur steinberg at mann ikki ger sær størri ómak takk fyri
formaður ja tað er gott at
súr hava eina góða aldskipan sjálvandi er tað tað tá ið tað beinleiðis stendur í uppskotunum tað er ikki rættur máti at lóggeva upp á um mann endlgi var úti eisini seinasta e málið kom og segði at mann vildi slepkji hava hetta málið so blívur tað samtykta al líkavæl og ikki hevur nakað boð uppá hvussu manntryggjar starvsfólkini so má mann so siga tað at hetta kann so ikki vera eitt mál suman rudda skrivarborðið fyri eg tað má vera tí man arbeiðir við onkrum øðrum málum sum hava nógv størri prioritet enn efta her og tað haldi eg ikki er í ordan tað kann so vera tað eina og hin síðan á sakin er nokk tað at mann er nokk komin til koyrt tí mann her funnið út av at mann hevur seg fult ræðihesum økinum og tí kann mann ikki lóggevast sum mann vil so tað handlar nokk um fleiri ting takk fyri ja takk so er ta kristin andreasen sum

hetta uppskotið er jú tað sama sum vit høvdu fyri fyri tí síðani hvar vit gjørdu eina broyting við lógini um um matstovuvirksemið hvar sum gav landstýrsmannm heimild til at steingja matstovur pá grund av koronafarsóttini og eg anbra endurtaka tað sum eg segði seinast og tað er tað at eg haldi tað at vtá mann hevur eina heilsukreppu sum vit hava havt nú og eina alvorliga sjúku sum sum kann gera fólk álálvarsama sjúku og øll lond í verðini hava reglur til tess at fyribyrgja smittuni og sovíðari so eri eg at fara í áskoðan at tað ber ikki til í longdini at blíva við at at stýrist her við við tilmælum tað er neyðugt hjá tí almennu myndugleikanum at hava lógarheimildir til at seta tiltøk í verk og hava einamboskassa fyri at kunna stýra tí tí tí tí smittuni og og fyribyrgja nøkur tiltøk fyri at kunna halda tí føroyska samfelagnum frítt fyri korona eg eg meini til dømis tað at tá mann nú hevur vit vita tað at hon kemur uttanumfrá og vit kunnu eg kuni gott hugsaðmær um mann setti strangari reglur fyri ferðslu til føroyar nú tá ið vetrarhálvan kemur og ikki nógv fólk ferðast at mann hevði fungið sóttarhald ntil onnur tekst var varð varð varð varð latin í sekstaarna og sovíðari og orsøkin til at mann lopar ikki lóggevur annaðloys her í føroyum e tag at mann hevur eina eina danska lóggávu á økinum og mann ikki vil hava tær broytingar koyrdar ígjøgnum sum mann gjørdi í danmark og tí skilji eg ikki hví man ki bara ett ekkur yvirtekur øki soðsan at vit hava okura egna lóggávu valdu økinum eg haldi at tað eri øgiliga betonkiligt at blíva við at lóggeva í stríð við okkara regluið og í stríð við tilmæli frá bæði frá løgfrøðinum tinganesi og løgfrøðingum herí húsinum at mann ikki yvir heldur tær mannagongdir sum eru avtalaðar í heimasýrðslógini at vit pá p á ein máta atfara at lóggeva á ikki yvirtiknum økjum og tað er ein ein ræðuliga óskikkur haldi eg og tí vil eg siga tað at eg fari at mæla vinnunevndini til at kanna hetta málið væl og virðiligani soðana vit tryggja okkum at vi ikki enn einaferð at gera eitt formelt brot á ta skipanin sum vit vit eru partur av tí ateg segði hvussu seina a hetta var eitt undantak fyri mít viðkomandi og at eg tók undir við tí tá tí at mann skuldi kanna málið víðari og finna út av hvørja lógarheimildir mann hevði í veskinum at fara at gera tað sama á nummar einafafturat við við við tí sum egjørdi seinast tað tað fari eg si áttan við at taka undir við so tí eg vil tí vil eg gjarna hava tað tað løgfringið pá pláss í esner málinum áðrenn eg kann trýsta á jaknøttina íhesn her málinum her tað er annars kan eg siga til tað sum siri stenberg segði um sæs flúgvingina tað er iki rætt sum tað bleivr sagt at teir steðga flúgvingina orsakað av avgjaldunum tá ir steðga flúgving til øll ikki stattekuskt við ferðamál runt um í heiminum ikki bara til føroyar takkfyrahara formaður j so er tað viðmerkingar fyrst

takk fyri nú og nevndin kristian andreasen akkurát tann æða tú spyr
sprningin eg hevði mínari framsøgurøðu hví yvirtekur mann ikki farsóttarlóggávuna tað eigur mann at gera einum landi har sum verður herjað av einari søtt mann eigur at kunna hava ta lóggávuna eg ætlaði at løgmaður skuldi kunna svara tí men kanska khristian andreasen kann svara tí eg her er ein stórur partur av andstøðuni sum hevði tikið undir við tí kundi mann fingið tað fram skjótt og væl heldur kristin andreasen tað er ein møguleiki fyri tí tað pjøvist ikk at vera serliga politiskt eg meini vit hava yvirtikið alt heilsuøkið so tað hava fingið lóggávuna til at lóggivið og innrætta eplomiðlóggávuna soleiðis at mann hevði tey amboðini sum christin andreasen vísir á og sum flestu framsøgu fólka víst á at mann hevur tørv á eiga vit ikki bara at gera tað skjótt og væl takk fyri christian andreasen takk yhara formaður
tað sum eg havi sagt frá byrjanini og tað havi eg ikki fingið undirtøkur
sunfiri í samgonguni kanska heldur ikki løgtinginum eg meini at tað almenna skal hava lógarheimildina up á pláss ikki bara tað regulera matstovuvirksemi men at regulera onnur viðurskifti tað vil siga forsamlingsforboð og øll tey tinginism eru neyðug í samban við eina álvarsama smittuspjaðing og ogtí havi eisini sagt tað at eg haldi tað at einasta rættar at gera er at yvirtaka hetta øki soðisanat vit hava lóggávu valda økinum soðisir at vit her í føroyum og løgtingini kunna bestemma sjálvi hvørjar hvørja tiltøk hava seta í verk til at fyribyrgja smittuni tað kunnu vit ikki gera tá ið vit hava eitt danskt lóggávuøki tí tá er nógvir serligari prostudirar sum skal í gongd og sovíðari so eg taki persónliga fult undir at yvirtaka økir men eg eri partur av einum samgongu og fari sum so ikki at seta samgonguá spæl á hesum økinum men eg taki fult undir anars við at og havi royntað eisini at yvirbýst mínari samgongufelagar um tað rætta í at yvirtaka hetta økið men tað havi so ikki fingið undtøkur fyri higartil í hvussuer takk fyrihara formaður so er tað hennrik old sum fær eina viðmerking
ja á døgurðamáli í dag so hoyrdu okur í tíðindunum av tær
tíðindadaman hjá sass segði at at mann fekk eina viku um at fyrireika seg til eitt nýggja avgjaldsskipan og tað var ómøguligt er tað rímiligt at mann mann boðar frá eina viku áðrenn mann setir eina skipan í gildi mann snakkaði um fiskimjøgdaskipan og tað var eitt stutt tíð í fýra ár tað mátti vera tólv ár og nú setir mann eina skipan í gildi upp á sjey dagar sjey dagar og hendan segði eg at middegi nú kann eg gott vera at hon líðir tað veit eg ikki men hon var so tíðindatænastan hjá sassu á grund av at tær hevði nakrar fáar dagar til at fáa tað her í gildi so letur ikki eg gera at at og tað tað skundaði undir og tí kappaði tað á stokkin men men sjálvfylgurin fer on onkra flokk í dag at koma fyri lívið av flúgvingi sæð sæð so er tað kristian andreasen

umon sigur tað er tað at eisini herta seta avgjald á
er ein trupulleiki í mun til tað lóggáva sum er galdandi tí verandi smitlu lóggáva sigur tað til landskassin sum betala til útreiðslur í samband við tey tiltøk sum verða sett í verk og eisini nettup ta at mannskal innføra gera avgjald nú burdi til sagt í mínari verð hvussu tað at mann fór undir eina yvirtøku avhesum málsøkinum sat tað lgameski seg at vera pp á pláss í samband við hetta her avgjaldi annars havi eg fingið at vita at avgjaldið vilður bara seta á til tey sum faras til landið og havi annars havt tað fatanin av at tað var ein breið semja í løgtinginu um at tey sum ferðast í landið eiga at betala fyri segði testirnar sumverða tiknar so í prinsippinum taki eg undir við at mann innførir et eittu avgjald til tey sum koma til landið men enn einaferð tað lógarmerkiðat má vera pp á plásshaldi eg teimum lóggeva hesum høgatinginum takk fyri harra formaður ja tað vóru ikki fleiri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í vinnunevndini til víðari viðgerð síðani er tað framløga á skránni skal boða frá at jóhandal løgtingsmaður hann er sett helga abramsen fyrispurning helga abramsen landsstýrismanni já umhvørvis vinnumálum o tað er viðvíkjandi ravmagnsviðurskiftum tað verður so atkvøtt um hasin ripurnin skal svarast á næsta fund síðani er tað framløga av tingmálum skal boða frá jørgun niclasen landsstýrismaður hevur lagt uppskot til løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komu til føroyar fram jørgun niklasen landstýrismaður hevur eisini lagt uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um landsskatta og kommunuskal fram tðer skattalógin tað er dagføring av skattafríuupphæddini til sjálvboðið arbeiði innan ítróttarøki og síðani er tað kailio holm johannesen landsstýrismaður sum hevur lagt uppskot til løgtingslóg um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiligar viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava angis ella lætt til móti rætt tunglynd sum tað stendur her og kali joholm johannesen hevur eisini lagtuppskot fram uppskot til til ríkislógartilmæli um a seta í gildi fyri føroyar annorningum íkrafttretivu forferini á forskelligu lógi ág endring um endring av lóg um klag ó rsstøtningsagang innan forsunnuhúsvparantessendur á sjúrðføri saksbihandling reglur og borgarnesrettier meri og síðani er tað bjarni hammer sum hevur vegna javnaðarflokkin lagt uppskot til samtyktar fram um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur hósdagin hósdagin fýraogtjúgunda septembur hann verður klokkan ellivu byrjar klokkan ellivu og tá verður skráin hendan atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurin umar s orika eitt til helga abramsen landsstýrismann frá jóhandal løgtingsmanni viðvíkjandi ravnmargsviðurskiftum so er tað fyrsta viðgerð av tingmál nummar trýogtjúgu uppskot til løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komu til føroyar fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fýraogtjúgu uppskot ti løgtslóg um broyting løgslóg um landsskatt kommunuskatt tað er hetta her við sjálvboðum arbeiði innanítróttaøkið og fyrsta viðgerð av tingmáln numar fimmogtjúgu uppskot til løgslóg um royndarskipan um ógeypis sálarfrøia viðgerð til persónlar millum fimtan uog fimmogtretivu ár sum hava angis ella lagt til mtunglyndi og fyrsta viðgerð av tingmáln ummar seksogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorningm í krafttretin ug forferiðuni ág forskelligu lóg um endring ar lóg um klagerstatningsadgrein inninfor sunnhisvesini framløga er so eisini á skránni og so er hesin tingfundur lokin